so er tingfundur setturvit fara til dagsskránna í dag sum er fyrst ófráboðaðir fyrispurningar og tað er soleiðis atjakub vestergaad er boðar frá at hann ikki fær verið her í dag men hini øll landsstýrisfólkini eru her og løgmaður vit fara so undir spurningarnar tað er soleiðis at spyrjarin fær fyrst ein minutt og landsstýrisfólkið fær tveir minuttir so onnur kunnu fáa orðið í ein minutt síðani er tað spyrjari svara sum fáa ein minutt í part til síðst og vit byrja við fólkaflokkinum og tað er christian kristianun andreasen sum fær orðið og bað byrja við at siga hvønn hvørn spurnin
gersuvæltakfyrihara formaður mín spurningur er til kaili joholm johannesen eg landstýrismann í heilsumálum er ætar at spyrja hvussu tað gongst við koppsetingini og um landstýrið hevur ætlanir um at broyta koppsetingarætlanina soleiðis at han heur gjørt í danmark hvar mann hevur kppsetingina soleiðis at mann fyrstu tekur tey mann eftir aldri og tá ið so øll yvir hálvtrýss ár eru koppsett so hevur mann tosað um at opna danska samfelagið ætlar mann at gera sama loyst í føroyum og tað siða at ætlar mann at brúka asta cnika vaksinum í føroyu
takk fyri forimaður ja takks so er tað kaili jo hálm johan hannesen sum fær orðey ger so væl
sog nógvum sum møguligt lútum sum vælsignaðu hettigløsnum sum teir tosa um og í kvøld koma tríggir pakkar við koppingarai so tað vil siga t tað er meir enn vit vanvís hava fingið so attað vera fleiri sum verða vaksineraðir nú næstu dagarnar og tað er upplýst væl og vil at hvussu tað verður farið fram vit hava fingið at vita ja sent so seint sum í morgun at teir fáa ikki at vita niðri frá meira ennn fjúrtan dagar fram tí at leveristrygdin hevur verið so ótrygg við hesum á vaksinunum og pluss tað at tandan har ásett vaksinan asecendingavaksinan hon bleiv nakað seinkaðugt til bán havi stilla holv tí at mann fekk nakrar óhepnar avleiðingar hjá nøkrum fólkum sum fingu blóðtókt men mann veit ikki av hvørjum tað er ikki sikkurt um tað er av vaksinuni ella ella ikki so so tað væntar mann svar upp á í dag endaliga og tað er fyrst es sum gevur svar og so er tað um danmark fylgir eftir ella ikki og tað veit mann ikki enn so attað er okkurt sum tíð upp á tað at vistað rvist tað verður rudlað út so trúgvi at vit hava eina stóran part av fólkinum vaksinera innan fyri eina tveir tríggjar mánaðir men vit sita akkurát nú í landsstýrinum og og tosa um hesi tingini hvussu vit skulu grýpa tað ann og og har til dømis sum danmark ger við hálvtrýss pluss er sjálvandi eisini ein tað er ein møguleiki a tí at hevur gingið óalmindiliga gott hjá okkum tað kunnu vit takka nógvum ymiskum fólkum fyri myndugleikum men men vit hava livað óalmindiliga nógv frælsari inn eg síggi londuni rundan um okkum hava gjørt og vit hava koyrt eftir einari strategi og hildið fast við henni vit hava ikki sikksakka sum vit síggja í londuni rundan um okkum og vónandi fer tað eisini at bera mál framyvir so at tað koma nakrar tað koma nakrar útmeldingar men tað er er er løgmaður sum skal melda tað út yvirorðnað politiskt men taðer ljós fyri framman sigug mán ikki tað tá imum
tan tosar um tunlar takk fyri harrar formaður jatakk so er tað onnur sum kom fá orðið bjørt samuelsen
irhae ja eg haldi eins og landsstýrismaðurin at tað erfantastiskt at kunna vera í einum landi har vit kunnu liva nærmas fræls hóast korona og tað er øllum teimum at takka fyri sum hava gjørt ein stóran innsats eingin nevndur eingin gloymdur men so vísir landsstýrismaðurin á at landsstýriðska viðgera henda spurningin um at lata upp og um um hvussu víðari verður farið fram eftir og har er eitt sum víkir frá í føroyum nemliga tað at flokkarnir á tingi hava ongantíð verið við í hesum samráðingum ella tosa við larsnes landinum um hvat er rætt at gera so tí at leiv spyrja heilsumálaráðharrin um hann umhugsar at taka allar flokkar við í ei eitt tosa um hvørjuma rætta strategiin í mun til at lata landið upp aftur eg haldi hetta er ein felags sak sum
vit eiga a standa samanum takk fyri ja takk so er tað billius
eg fari at spyrja landsstýrismannin um møguleiki fyri at fáa vaksina aðrastaðni frá enn enn ígjøgnum danmark millum annað vita vit ati russlandi er komið rættiliga langt við at framleiða vaksinu og um tað er møguleiki fyri at um tað er møguleiki fyri at fáa fatur í til dømis russiskari vaksinu so at tað kann ganga upp aftur skjótari

tá brandur sann doyð takk fyri teirra formaður ja vit eru í eini øgiliga góðari støðu í føroyum við víkjandi korona men vit hava sjálvandi eisini okkara avbjóðingar og nakrar av teimum avbjóðingunum er tað at vit hava nógv siglandi fólk vit hava øgiliga nógv fólk sum noyðist í sáttarhald í nógvum londum bæði her heima og og tá ið teir sigla úti tað hevur verið heilt ótrúliga týdningarmikið haldi eg at vit umrøddu tað í landsstýrinum um vit ikki burdu og inkludera teir í hesi heri skipanina har til mann fær koppseting so skjótt sum gjørligt soleiðis at hesi mennini sloppu frá at sita í hvat eini fjúrtan dagari fongs
slaikki sætt hvørja viku takk fyri
og jákur mikkelsen tú ert hvønnformaður er pura samdrigið brandi sandoy í at tað átti at verið mettum um ikki útsiklarar áttu at verið fingið møguleikarnar blivu vaksnaraðireg haldi eisini spurningurin um at landsstýrið hevði brúkt meiri tíð upp á at diskutera við løgtingi við flokkarnar um tað strategið sum er lagdur við teg virka sum um at mann í ov stóran mun hevur beipasað føra løgting og tað er ongantíð rætt tí haldi eg at nú hevur landsstýrið kjans til at í sambandi við vaksnarsjónar at taka eitt eitt prát við flokkarnar
soleiðis at mann veit hvar flokkarnir eru eisini
ruttvang nei eg má bara so plaga tað sum longu sagt eg sakni eina meira breiða politiska viðgerð av raðfestingini av koppsetingini sum eg skilji so er ikki so leingi at vit eru har at tey flestu sum fáa ella sum verða koppsett av heilsuávum eru skjótt liðug koppsett og so koma aðrar raðfestingar aftan á tað og tað haldi eg er ein politisk avgerð líka so nógv sum ein heilsufaklig avgerð og tí haldi eg at landsstýrið eigur
at viðgera hetta meira breitt takk fyri ja so spyrjarin sum fær orðið aftur
andreasen gersuvælja takkfyhara formaður eg taki undir við tí sum evr blivið sagt at tað er ógvuliga løgið fyri mær at mann ikki hevur havt nakrar politiskar viðgerð av nøkrum tiltøkum sum í sambandið er sett í verk vegna korona altso vaksna sjónsætlanin er eitt mál sum man til dømis í danmarka biðger politiskt mannhevurgjørt eina politiska semju um tað um mannhevur broytt koppsetingarloystin her í føroyum fáa vit altso einki at vita í løgtinginum o vit mugu spyrja og eg havi eisini spurt landsstýrið kann mnnikki broyta tað sein a útsiglarnir koma itt sindur longur fram ví røðina teir eru kanska ein túsund tali og liggur liggja og flúgva aftur og fram tá r fara í srættur av ta teir fara og t koma tá tað koma vit eisinií sóttarhaldið og tá ð kundu smittið við sær so tað er ógvuliga góðar grundir fyri at taka teir framum sum sum ein bólk sum mann kundi vaksinera skjótari fyri at lætta um hjá teimum meni eg fari so eisini at spyrja landstýrismannin landsýrsmaðurin váttað at hava vit fingið tilboð um vaksina
parastens frá eitt nú frá russlandi takkfyri hra formaður ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær tað seinasta orðið samband við hendan spurningin
gersæansenja takkfyri hara formaður eg haldi tað er altíð skilagott at at hava øll fólk við sum sagt hevur gingið óalmindiliga væl tað er eisini løgtingim fyri at takka haldi a absolutt mann hevur eitt arbeiðsfórt t landsstýri og tað er skipanin hjá okkum tað er at landsstýrið útførir verkið tað sum er og vit hava verið øgiliga opin um tað sum vit hava gjørt og tað er lagt út á alla heimasíður sum mann kann fáa og vit hava lurtað øgiliga nógv eftir farsóttarnevndini og sigra og diskutera í landsstýrinum eisini við hvussu mann ger hetta her hvør skal koma frá mumm ella ikki absolutt havi eg at hjarta fyri útsiglarum tað haldi vit øll hava sum eitt siglandi sum ein siglandi tjóð men tað eru øgiliga nógvir bólkar sum eru á hædd við eisini sum eisini høvdu ynskt at fingið vasinuna til dømis tey sum fara niður til viðgerð og øll at tí hugsa um at at hugsa sær at fingið hana men tað hevur mann valt at at lurta eftir tí heilsufakliga myndugleikanum allar veginir ígjøgnum í hesi tilgongdini her og eg haldi at tað er tann rætti mátin at gera tað uppá at vit hava ein bólk sitandi hvar ð mann tekur nøkur av yvirorðnaðu tingunum hjá wo og fer tann vegin men løgmaður hevur kallað inn til ein fund til allar formenninar so at tá fáa tit fáa tit
meira at vita ja takk fyri vit fara so til næsta spurning og nú er tað javnaðarflokkurin sum eigur tørn ja og tað er bjarni hammer sum fær
rðyrjagersvætakk fyri harra formaður løgmaður hevur evsti leiðslu og ábyrgd av verðunum í føroyum sum øll føroya fólk eiga undanfarna samgonga samtykti at allur útlendskur eigaraskapur skuldi út úr føroysku fiskivinnuni í tvey túsund og fýraogtjúgu og fyri ísland tvey túsund og fimmogtjúgu sitandi samgonga broytti hetta til at vera í tvey túsund og tveyogtretivu umframt at nýggir útlendingar kundu keypa seg inn í føroysku fiskivinnuna orsøkin var einføld at mann gjørdi tað í undanfarna samgongu ivi var og er um at stór virðir blíva frutt úr føroyska samfelagnum men uttan at skuldseta nakran fyri nakað so er ivin um mistankin bara váksin seinastu tíðina harra formaður mín spurningur til løgmann ætlar løgmaður at gera ætlar løgmaður at taka hetta upp og fáa staðfest um nakað er í hesum skuldsetingunum um ovurhondsvirðir sum verða flutt úr føroyska samfelagnum gjøgnum sokallaðir føroyska

er tveir minuttir ger su væl ja takk harra for maður tað við útlendska apitalið eg haldi at vit eiga øll at fegnast um at løgtingi serliga aftan á tað sum vit síggja nú gongur fyri seg ella mann hevur mistan hvønn gongur fyri seg at mann nú hevur eitt samt løgting sum sigur tað útlendska kapitalið skal út og tað hevur so viðført at higartil í hvussuur við hesi nýggju fiskivinnuskipanini er eingin mær vitandi nýggjur útlendskur eigara inni í fiskivinnuni og tað eru hóast alt bara tíggju ár til kapitalin skal vera úti og tað skal planleggjast tað skal fáast kapitalur til vega her heima í føroyum fyri at kunna keypa hesar útlendingarnir sum ærliga hava verið í føroyum og gjørt íløgur eftir teimum lógunum sum hava verið í føroyum vónandi tá tað kemur til hin spurningin um het her skal kannast nærri so meti eg avgjørt tað at teir upplýsingarnir sum fyriliggja er av slíkum slag at eg vænti og vóni at taks tekur tað upp og fer inn og hyggur eftir slíkum viðurskiftum tað hava teir skyldu til eftir mínum tykki og tað vænti eg eisini eit fara at gera og mann er eisini partur av ja glóðbóltfórrum og mann hevur lógur um tunna kapitalisering og transferkfreising og alt tað so lógarverkið burdi verið í lagi og okkara eftirlitsstovnur havi eg álit á at hann hyggur eftir teimum málunum sum standa fram so tað er eingin ivi um at eg meti at tær ja kan mann siga skuldsetingarnar teir mistankarnir sum eru gera tað sjálvandi tað at taks okkara eftirlitsdovnur eigur at fara inn hyggjaá slíkum málim so eg má siga sum ær at tað er skelkandi um sær at teir upplýsingarnir sum framstanda eru rættir men eg vænti at tað liggur kanska meira ímillum enn tað sum ofta verður lýst í einari sending men í øllum førum eigur hetta at geva belegg fyri at okkara eftirlitsstovnur sum er taks eigur at taka slík viðurskiftir upt og kanna tey nærri tað við globpaforðim er fyri at forða at skatta ella at pengar kunnu flytast ímillum lond uttan ela fyrit umganga skattir og annað og har er frítt ella tryggi at fríttflóð eru millum ella upplýsingar neyðugar skattaupplýsingar fyri at forðast slíkum og tað er tí at vit eru
eru aktiv verður limur í tí forðum so er tað onnur sum kunnu fáa orðið men tað er ikki jú ruth vang í hvall
egmásiga íg loyvi mær í hat vera ósamd í hsær tulkingini hjá løgmanni tvørturímóti so haldi eg at tann avgerðin at útskjóta at útlendskur kapitalur skuldi út kom aftan á eitt trýst og tað hevur longu nú verið royndur í samgonguni frammi um at sjálvandi skal útlendskur kapitalur framhaldandi hava loyvi til at vera í føroyska samfelagnum so tað er ein aktiv avgerð frá samgonguna at loyva útlendskum kapitalia vera í fiskivinna og vit fingu í gjárkvøldið greiðar ábendingar um at vit ikki bara hava útlendskan kapital men tað er útlendskur
prálir sum í stóran mun stýrir takk fyri so er tað jóhannes joensen
væeisini hava víst á fleiri ferði at tað er vandi við hava útlendsangakapital í veiiligunum í fyrsta veiliðuð hjá okkum og vit fáa aftanáferð søgur at vita um hvussu mann roynir at sleppa undan skatti í øðrum eg haldi púra óneyðugt at vit hava útlendsangakapital inni í veiligunum og eg skilja ikki hví vit brúka heili tíggju ár afturat til at loyva hesum feløgunum at fiska í føroyum so í mínari verð skuldi mann stytta niður beinanvegin visti mann í møguleikar fyri tí tí hetta veit mann her nógvir pengar sum fara mittlilskynshold tað er bæði víst fleiri ferð bæði í miðlunum og vit kunnu eisini vísa á tað og mann roynir at at taks skal taka sær av tí taks hevur ikki orku trúgvi eg til at taka sær fult og heilt av tí tí tað er so ringt at greina út hvussu hesi feløg eru
eg eri sett saman takk fyri so er tað bjørt
samuelsen sum fær orðið ger su vælja takk fyri løgmaður vísir til at takk kevur eftirliti men tað er soleiðis at n skal eisini hava eftirlit við ognarskapinum í útlendsku fiskivinnuni og vit hava gjøgnum fleiri ár sæð at tað er ótrúliga trupult at fáa eit greittyvirlit og hava nóg gott eftirlit tað krevur hægri játtan tað krevur at mann veruliga politiskt raðfesta høgt og hendan samgongan hevur ikki uppraðfest tað men heldur niðurraðfesta so kanska løgmaður kundi sagt nakað um um hann umhugsar at tá hugsi eg um vørn um hann umhugsar at fara inn og og veruliga seta eina kanning í gongd og koyrir allar tær allar tær resursur inn sum skulu til fyri at mann

randursandoyr ger so væl fyri takk fyri harra formaður samanur løgmanni sum fegnist eg um at eitt samt løgting nú hevur tikið undir við at útlendskur eiðarskapið skal út úr føroysku fiskivinnuni ah men hinvegin so eg trúgvi eg ikki at tað loysir øll problemið millum annað við transførksræsing tí ati ein partur av fíggingini er statbek útlendskur ein stórur partur av fíggingini og tað er sum allarallaroftast fíggingarstovnar og tey sum fíggja ein persón ella eitt felag sum seta treytirnar fyri hvussu í felagið verður rikið og tí er tað eitt eitt ein spurningur at taka upp eisini er eftirlitið hjá okum nøktandi á taks við teimum stóru fyri
tøkunum sum vit vita at útlendingar eru inni í dag eg medi tað ikki eg haldi at vit eiga at seta meiri resursur av til tað takk fyri
ja takk fyri so er ta billjustinusen ja takk fyra hra formaður eg haldi at hetta er ein nokk so stór misskiljing tá ið mann sigur tað at hendan samgongan hevur loyvt útlendskum kapitali vit hava lóggivið fyri at útlendsk kapitalurð skal út í tveyogtretivu undanfarna samgonga lóggav fyri at hann skuldi út í seksogtjúgu so tað er ikki tann heilt stóri munurin báðar samgongurnar hava ásannað at tað tað krevur tíð at fyrireika slíkt og at serliga tey sum eru í hesum feløgunum teir føroyingarnir sum eru í hesum feløgunum mugu eisini hava tíð til at fyrireika seg og umstilla seg upp á at tað er
ein øðrvísi lóggáva sum skal regulera tað frameftir
ja so er tað ingilín didisenstrøm eg haldi at tað er at venda og drega orðunum at siga tað at mann við síðstu broyting í sjálfeingislógini setti sær fyri at mann skuldi hava útlendska kapital út tað gjørdi mann ikki mann útsetti nær hesin útlendskapitalurin skuldi fara úr fiskivinnuni tað var tað sum mann gjørdi og at venda tað til at løgtingið nú er samt um at hetta skal út tað er simpult enn at venda
av dreyða orðunum tað er ikki tað sum hendi takk fyri hara formaður og er tað jóhan eli poulsen
svønn sum eru tað síðsti sum fær orðið núthjerðsvælk ja takk fyri hara formaður tað er púra greitt at viðse í hesi tingini komu fram í sendingini í gjár eru so so skal tað henda nakað men eg haldi at okur sum løgtingsfólk eiga at passa upp á ikki att koppist rættarsamfelaginir høvdið at nú skal eit fólk prógvast hjá óseg okur livið aftir ættasamfelag har tú eru ósekur illa annað og prógva a tað eg haldi at oini í øllum førjum eru løgtinkið nog angn odda við at okur iki fara at standa í útongjønøgum fólk eru seða teyer seg áðren
artey eru funninum sek takk fyri ja
so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur bjarni hammer ger so væl ja takk harra formaður takk fyrifyri áhugan men man minnast til hetta her ikki nakað sum eg komi í gjár altso ein sending var í gjár ja tað er bara nakað sum komið upp aftur hetta her verið yvi hevur verið søddur um hendan útlendska eigarskapan í fleiri harrans ár líka aftur í tvey túsund og seks tvey túsund og fimm og seks og sjey tí loyvini blívu uppsøgn aksel johannesen hevði heilt fyri heilt kortun nakar ein spurning um nøkur svar um hvat møguliga fyrifekst hetta er bara i nakað sum legst afturat tað mugur minnast til men sjálvandi kann mann heldur ikki løgtingið sita her og døma nakran hetta verður sett ein spurning til løgmann sum hevur evsti ábyrgd av virðunum í føroyum hann hevur løgmaður hevur evsti ábyrgd av virðuna í føroyum og sjálvandi má løgmaður syrgja fyri øllum ferðnum royna at syrgja fyri at ertað at halda í at føroyska samfelagið missir hundrað tals milliónir er tað nakað haldótíð ella ikki løgmaður leggur ábyrgdina kanska ikki frá sær men yvir á taks tað er fínt nokk men sjálvandi má løgmaður koma inn og siga ja ætli at fylgjar tað upp ja ella kann um tað veruliga er so er tað
ó hvat ger mann so tað er har tagir og ata er ikki nakað nýtt hetta r staðið á í fimtan ártakk fyri
so fær lgmaðurorði ger suvæl ja takk harra formaður onkuntíð so er tað øgiliga viktigt at mann hel til armslongdar prinsippi og letur hesar eftirlitsstvnarnar vera óheftar og gera sítt arbeiði og eg kann ikki sum løgmaður far inn og siga at eg fari út at kanna tað eg má kant mann siga brúka tær eftirlitsstovnar annað sum vit hava nú er pástaðið her at vit hava niðurraðfest vørn altso játtanin hjá vørn er hækkað við út við tíggju prosentum higartil hjá hesi samgonguni frá sjeyogtjúgu komma fimm milliónum lønum upp í tretivu komma fimm milliónir tríggjar milliónir er honn hækkað bara lønarkontun so at fær at siga t tað vita niðurafest vørn tað er beinleiðis skeivt eftirlitið er ikki mær vitandi verri nú enn tað var hjá undanfarnu samgongu tað haldi eg er er greitt bæði hjá tá tað kemur til taks og tá tað kemur til vørn og at snakka um at vit hava útsett útlendskar kapital soleiðis at ella útihýsingin á útlendsk kapitalið soleiðis at nú kemur fulta nýggju kapitalið inn til føroyar tað er eisini skeivt tí at tað sum støðan hevur verið eg tann at tað var frítt atinvestera í føroysku fiskivinnuna til og við tvey túsund og átjan so royndi tá varðanr samgonga og gav tá haldi eg tað var seks ár hevur tað verið fýraogtjúgu og fimmogtjúgu tá góvu teir seks ár til útlendskapitalið kom út og nú tá vit roynd at fáa eina semju um veiðugjaldið tá vildi javnaðarflokkurin millum annað hava útlendskar kapital út ella at nýggi kapitalir kul ikki koma inn og tað var samgongan við upp á at fáa inn í teir forhandlaingar men tað vildi javnaðarflokkurin so ikki vera við til allíkavæl tað samanungum tí liggur ela kemur lógar upskum niðan tað verður framlagt í vikuni vónandi um veiðugjaldið og har er so møguleiki at hava forhandlingar aftur og siga tað at eingin nýggjur útlends kapitalkrínnin visi javnaðarfokkurin vil tað vissi hann meina tað sum hann sigur so er ein møguleiki i at semja um tað og fáa eina semju um veiðugjaldið tað vildi tænt
øllum pørtum í fiskivinnui ja takk so varð hesin spurningurin svaraður og vit fara til næsta spurning og hann er tail sambandsflokkurin sum nú fær orðið og tað er edvard jacobsen sum
fyr atseta spurning fram ger so væl takk fyri harra formaður tann spurningurin sum eg ætli mær at seta ne til elspet mersetes gunlegsdóttur landstýriskvinnuna í almannamálunum tað er nú soleiðis at løgmaður hevur gjørt tað at hann hevur lagt ella valt at koyra tað sum er tastfólk á brekøkinum yvir til ta uppgávuna yvir í ráðið hjá spmersedes og fyri mær er tað ein sera týdningarmikil uppgáva og tað er ikki akkurát tann týdningin hjá mær hvør hevur uppgávuna men tað er tað er tað sum er týdning fyri meg og fyri sambandsflokkin tað er tað t uppgávan verður loyst so at tað sum eg vil spyrja um tað er tað at nú havi eg so líka funnið tav tí tað tað vísir seg at tað var nógvr snakkums uppgávuna men eingin hevur líkasum farstavna út í í lívið og hon bara virkar á einum pappíri og blívur til tos nær kunnu vit hvat hevur spetmersetes hugsað um at farið fram við hesum málinum og nær kunnu vit rokna við at tað kemur eitt uppskot niðan sum sum mann kann taka støgu til og eg veit at alt eg eri vís í at tá ið landsstýriskvinnan í almannamál sum situr nú og fingið ata ábyrgdina at hon vil taka hann á seg og føra hanú til lívið tað eri eg hundrað prosent sikkur í og vit hava sett okkum fyri at fáa hetta málið loyst so tað var líka tað athvat
tankarin hevur rundanum tað takk fyri at ja takk so er tað elsbett messedi
ja harra formaður ja sum spyrjarin var inni á so hevur løgmaðurin givið mær ábyrgd av at fyrireika eitt talsfólk at tað talsfólk verður sett sum skal tryggja eftirlit við breðsáttmálanum og tað snýr seg her um at skipað eitt óheft eftirlit at tryggja at føroyar sum land livir upp til sáttmálan og eg havi longu biðið umsitingin um at fara undir at fyrireika hvussu eitt óheft talsfólk á brekøkinum kann skipast men av tí at talan er um eitt óheft eftirlit sum skal hava tvørgangandi funktiónir og eftirlit í mun til myndugleikar kann hetta antið leggjast til ein verandi líknandi myndugleika til dømis løgtingsins umboðsmann ella skipa hetta sum ein nýggjan stovn tá stúðrur tikin til hvussu hetta kann skipast verður lógaruppskot vantandi lagt fyri løgtingið akkurát nær í tað verður lagt tað dugi ikki svar upp á tí eg havi akkurát líkasundi fingið ábyrgdin avi snar men eg fari sjálvandi samstundis at minna á at tað er umráðandi at vit støðugt at vit støðugt at halda fast við at vit øll hava ábyrgd av at lyfta samfelagið upp á nøktandi støðið eisini fer einstaklingar sum bera brek innan
øll málsøkir takk fyri harra formaður ja takk so eru tað onnur sum fáa orðið og
fyrst er tað bjørt samuelsen takk fyri ja herfyri viðgjørdu vit eit uppskot frá tjóðveldi um hettar at seta eitt talsfólk fyri brekøki vit halda tað hevur sera stóran týdning hetta landið vit hava bundið okkum tilaltjóða sáttmánnan eystursáttmálan fyri fólk sum bera brek og til ta viðgerðina tað var ein øgiliga góð viðgerð her í løgtinginum her vóru eingi landsstýrisfólk sum vit fingu ikki ordiliga greiðu á hesum sum landsstýriskvinnan fortelur nú og eg havi tó síðani frægt frá landsstýrisfólkunum at at tað hevur verið hetta her diskussión um hat tað landsstýrisfólk skuldu eiga hetta her økið so eg fegnist um at landsstýriskvinnan ætlasr at gera nakað við tað men kann hon siga nakað um nær hon væntar at slíkt talsfólk kann verða sett og tjóðveldiðð
vil gjarna stuðla undir at tað hendir skjótast gjørligt
syri stemberg takk fyri harra formaður ja eg haldi ahata er ein ein góður spurningur relevantur spurningur nú liggur uppskot í nevndini í løtuni sum bjørt samussen hevur sett fram vegna tjóðveldi um at fáa sett eitt taldsfólk so at tað ber eisini til at handla nokk so skjótt visti mann vild tað og taka undir við tí uppskotinum tað er eingin ivi um at tað er neyðugt og tað var eitt av teimum størstu ynskjunum sum eisini var frá megd til valið og tað er eisini við í samgonguskjalinum so tað er nakað sum alt løgtingið er eisini samt um at gera og tað er neyðugt tí at okur hava tikið undirvið einum sáttmála men tað ver gingið nokk so seint at implementera hann og vissi ikki tað verða sett nøkur krøv til tað ella ter einl onnur eftirlitsfunktión so fer tað eisini at drála tso tað er neyðug
fyri at okur hava tað inkluderandi samfelagið sum okur ynskja
steffan klein popoulsen gersuvæl ja harar formaður megt hevur víst á hetta her og um miðflokkurin hevði tað við av tí orsøk við í valskránni og fekk tað eisini við í í samgonguskjali og spurningirin er um um tað ikki er fornuftigt at plasera hetta her talsfólkið hjá megt sum er ein paraplífelagsskapur fyri fyri ja á á brekøkinum tað kundi verið øgiliga effektivt og og fornuftig stað at plasera einan
tapersónina
hvata har ja takk fyri harra formaður hetta er ein sera viðkomandi spurningur sum elva jacvobsens setur í dag til landsstýriskvinnuna og tað er gleðligt at hoyra at landstýriskvinnan arbeiðir við hesum nú hevur neifokusverið síðstu síðstu tíðina á barnøki ella at yvirhøvur at um vit verja okkara børni nóg væl í føroyum tí hugsi eg at tað eisini í at landsstýrið kanska arbeiðir eisini frameftir hevur líkasum barnapolitikkin meira á breddanum og og kanska kundi tí sum nú er so so kanska poppa forselja áhugamál upp hjá ávísum bólkum men eg haldi tað at tvørtur um landsstýrið skuldi tað verið soleiðis nær atmannini hevði eitt hevði fólk líkasum í einum ráð sum sum sum høvdu su hevði við alt barnað barnabarnapolitikk í føroyum at gera tað hevði verið
ein gongleiði fyri fyri fyri okkum øll í føroyum takk fyri
so er tað eygun samelsenja takk fyri harra formaður ja tað sum umframt at tað er kær komið at vit nú fáa hetta talvsfólkið tað haldi g øll fegnast um og øll ynskja so er tað ómetaliga týdningarmikið at tað era eitt óheft eftirlit h bæði í í á tann hátt at tað kann vísa á tørvir á batum innan fyri økið púra púra leyst av ráðum og at eisini at mann kann savna inn hagtøl og at mann kann koma við jávsjálvstøðum tingum uppskotum sum peika frameftir so eg haldi at tað viktigasta av øllum er at tað verður eitt óheft taldsfólk og tað kann so ikki vera plaserað sum til dømis hjámegd og tað haldi eg eisini at megn
hevur lagt stóran dent á at tey ynskja tey ikki
sóra annika olsen ja takk fyri harra formaður og eg kann leggja tað afturat at í tvey túsund og níggju so setti fólkaflokkurin sáttmálan fyri fólk sum bera brek og gildu fyri føroyar so ivist onga løtu í at landsstýriskvinnan sum nú situr á økinum eisini fer at gera eina brekpolitiska virkisætlan tað er viktigt at mann setir seg nøkur greið mál yvir eitt árum mál kanska tíggju ár hvussu mann loysir avbjóðingarnar við atkomuni og við og við bústaðarviðurskiftum og annað og okur hava jú eisini nú herfyri samtykt ein bústaðarpakka sum kann bøt um tey viðurskiftini men eg eri samdur tærum sum føra fram tað at tað er óheftar eftirlit til tessum talsi maðurin ikki kemur at liggja undir ella kvinnan kemur at liggja undir aðlaráðnum men er eitt óheft eftirlit antin plaserað við sína løgmanni ella í hvønn fall yvirskipað í
aaðalráðum so har eri eg gotta samd við teimum sum faraja
so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur edvar jakobsen gersovæl takk fyra hara formaður ja sum eg hevði í spurninginum eisini áðrenn so er hetta eitt eitt alneyðugt átak og akkurát g eg eri púra vís í at elspet mersetes gunlesdóttur sum er sum er landsstýriskvinna í almannamálum tá ið hon fær eitt atarbeiða við so arbeiðirheg við tí so er tað bara spurtmála um at tað kann ikki taka langa tíð at taka ein fund millum landsstýrisfólkini og finna útav hvussu man fær gjørt hettar í felag tað viktigasta tað er tað eystursáttmáln kom tveytúsnd og níggju vit hava einogtjúgu tólv ár hava vit snakkað up leypar og landsstýriskvinnur hava snakkað up í leypar og øll hava snakkað upp í leypar og einki hendir eg hugsi bara hvussu nógv fólk ikki andsetti innan fyr i almenna í hesir uhesi ellivu árni tólv árini hvussunógv starvsfólk hava ikki verið í skipanum man kann ikki skylda upp á tað nú snakkar mann onkuntí um at tað tað tað sikkurt at mangla resursur men husu nóva resursur havi ikki havt í hesi tólv árini eg haldi at ati eg havi álit á at landstýriskinan handlar og hon og hon skal ndla altso her altso her skal eitt talsfólk á brekaøkinum verða til veruleika í
í hesari samgonguni og tað hava vit eitt samgonguskjalnir takk fyri at teimum var so er tað vell spøtt
varsetra skunnasta tøkjurtválmja takk fyri harra formaður tað verður spurt eitt sindur nær hetta verður og ikki siga tykkum at eg havi arbeitt við ymiskum málum men hetta málið er so lagt yvir til mín og eg ætli mær ella havi longu gjátvarp við har úti og sagt við teg um at fara í gongd við eitt snær men akkurát at siga nær ið tað verður lagt fram tað dugi eg ikki akkurát í løtuni og eg tími ikki at lága nakað sum eg ikki klári at halda men men vónandi verður hetta ikki ov leingi at hetta kemur upp á pláss tí at hetta er við í samgonguskjalinum og hetta er nakað sum vit standa saman um í samgonguni og sum eg havi hvussu sitið í fatanum av so er tað eisini ja um ikki alt løgtingið tað mesta løgtinginum er positiv fyri hesum málunum so hvar ið akkurát tað skal vera tað við helst tikið støvi til er ikki komin har til enn men mann sigur til ta tí so skuldi nokk fara at vita
hvussu tað heila fer at hanga saman takk fyri har formaður ja so varð eisini hesin spurningurin svaraður avgreiddur og vit fara til næsta spurning nú er tað tjóðveldi sum eigur tørn og tað er bjørt samuansari sum fær orðið spyrja
gersvælharra formaður hesin spurningurin er somuleiðis til løgmann um hvat eum eftirlit av útlendskum ognarskapi í veiðiliðnum í føroysku fiskivinnuni og spurningar ljóða so er nóg dykt eftirlit við hvørs pengar verða fluttir úr feløgunum sum útlendingar eiga í og av landinum til so nevnd eitt nú til so nevnd skattaskjól ella sum ligur í tranfrpreising hvateftirlit er við at útlendsk feløg sum eigur í føroysku fiskivinnuni ikki hava størri ávirkan á ella stýra feløgunum í størri mun enn teirra ognarlutir sigur til dømis gjøgnum fíggingaravtalur og metir løgmaður at eftirlits og skattamyndugleikarnar í føroyum hava nóg stóra játtan og orku til at gera slíkt eftirlit sum krevst tá mann letur útlendingar eiðu í veiðiliðnum sum geva beinleiðis atgongd til virðismikla fiskatilfeingi í sum kunnut eru ognføroyafólk vit vita at risastórar útlendskar fyritøkur eiga beinleiðis í føroysku fiskivinnuni og vit vita eisini at eisini onnur lond hava trupult við at hava nóg neyvt eftirlit tí tað krevur sera stóra og nógva orkuav
at føra slíkt eftirlit takk fyri takk fyri so er tað løgmaður
smfær orðið ger su væl ja ja ø takk harra formaður tað er soleiðis at sjálvandi tað velst um hevur mann nokk hav orku til eftirlit mann kann jú útføra eftirlit allastaðni og alla tíðirnar á øllum økjum sum eg havi skilt frá landsstýrismanni g fíggjarmálum so hevur takssagt at teir arbeiða støðugt við hesum her við flytingum millum feløg í føroyum og útlendskar ja eventuelt oyðarar ella samstarvspartnar og sovíðari so hetta er eitt øki sum er í fokus í løtuni sum er raðfest á taks í løtuni skilj eg frá landsstýrismannum í fíggjarmálum og tá tað kemur til hini viðurskiftini við ognarviðurskiftunum har hevur tað altíð verið soleiðsnar at heilt aftur frá tá vit uppsøgdu loyvini aftur í tvey túsund og sjey tá var hetta jú eisini frammi serliga aftan á ta einu søluna sum mann helt hetta var ein øgiliga dýrur handilsgekk fyri sum mann ikki sæð slíkt fyrr og tá fór mann inn politiskt og avgjørdi at nú skuldu vit uppsiga loyvini tíer mann ivaðist í um kann man siga at taðer tær tær reglurnarsumvóru galdandi tað lógarvirksagaldandi økinum hóast eg sjálvur helt at tær vóru greiðari nokk hetta her tað s kundi maks eiga ein triðing av tí og at hava ræðisrætt ná einum triðingi tavlsiga meirilutin og stýringin altíð var framd her í føroyum so fór mann inn í tvess sjey upp segði loyvini og út frá tí hevur mann sæ arbeitt víðari og vørn hevur eisini fingið an man siga víðkaðar heimildir vit hava eftirlit við tí og í samgonguskjalinum meini eg eisini vit hava ásett at tað skal vera eitt styrkt eftirlit við útlendskum ognarskapi í føroyum men eg haldi tað viktigasta øllum er tað at nú hevur løgtingið fyrst undanfarna samgonga sum nú er andstøða og nú núverandi samgonga samtykt at útlendsk kapitalur skal út í føroysku fiskivinni tað haldi egr týdningarmikið í hesum samanhanginum og av tí sama vænti eg ikki at áhugin hjá útlendingum nú at koma inn við nýggju kapitalið er serliga stórur men um so er at mann kemur til eina semju um veiðugjaldið so er møguleiki har at siga og seta proppa í tað kemur eingin nýggju útlends kapitalur í við lóg at áseta tað so er tað ein møguleiki sum samgongan tekur undir við men nú mugu vit síggja hvussu gongdi verður men at vit her á løgtingi fara út og døma út frá ein sending verður sovíðari tað mugu vit sjálvandi ikki men at tað skapa fokus og at tað eisini er raðfest hjá taks og eigur eisini atvera hjá vørn gevur mær hvussus er m siga trygva upp á at vit

sensum fær eina viðmerking formaður fær orðið ja eg haldi ikki at tað er nøkur útvarpsella sjónvarpssending sum gera at mann hevur varhugan av at hetta er hent í føroyum tí tað veit mann hetta hendir innan fyri innan fyri hetta øki tað er tí aman ávara ímóti tí men eg hugsi at tað sum er heisind rægandi eisini tað er tað at fíggingin avgerð oftani eisini ræði á fyritøkunum tað er ein vandiu tí at at vestær útlends fígging so er eisini útlendsk ræði so tað er ein ein størri mann kan siga atað ein ein størri avgerð nn ein størri heild má má taka tað í hvussu verur tað fíggjað og eisini í øllum førum ognarskapin eigur tú at vera full føroyskur men so má mann eisini
eftir fíggjarviðurskiftum eisini á hasum feløgum
takk fyri a tað sum henda samgongan hevur gjørt er at útseta týspunktir fyri nær útlendskur norskaa íslendska taliskveri úr fiskivinnuni men tað sum itt sidur áhug virt er at politiski leiðarin í fólkaflókkini í tinginum christin andreasen hann er ikki serliga heitur fyri at útlendskur kapitaliska úr fiskivinnu hevur eisini úttálað seg í tingsavninum um at man hann hopar at mann fer at broyta ta avgerðina sum sum løgtingið hevur tikið um at fáa útlendingar úr fiskivinnuni og tað kann gera man stúrir fyri at tey komandi árini fær tann kosenssurin sum annars vr

so er tað aksel johannesen ja takk fyri harra formaður eg haldi eit sidur undarligt kjakað at vera við til tá ið samgongan nú sigur at hon hevur gjørt næstan alt sum han kann fyri atfáa útvegska pital úr føroysku fiskivinnuni altso undanfarna samgonga hevði samtykt at útlendsa ptalskuldiá fiskivinnui eingin nýggjur slappa inn aftan fyrta januar tve tund og átjan og frá tvey túsund og fýraogtjúgu so skuldi tann sum var inni út orsørkina bleiv í tveytúsnd g fýraogjúgt að var hoyvíðssáttmálan hana iki verið hoyvíðssátmálan a nan sikurt verað úti longur nú hendan agongan olatið upp aftur fyri a nýggjur útlendsk kalnkomin á fiskivinnuna og tann sum er sleppur at vera heilt fram til tvey túsund og tveyogtretivu tá løgmaður so sigur sum javnaðarflokkin veruliga meina tað so kann hann gea eina semja um veiðugjald altso vissi løgmaður og samgongan verulgat meina tað og andstøðan meinar tað so kundi bara gera semjurupá útrekatala út tí skpian ada veiðugjøldini uppí og fáa okkum at taka undir vi einu uppskoti sum
halda ikki er heilt ø vend heilt rætt
bar takk fyri har formaður ja útlendskur ognarskapur varð samtyktur at skula fara út og tað bleiv so latið upp aftur fyri tí og eisini tíðarskeiðið bleiv longt tað bar til at gera semju um útlendska kapital í sambandi við veiðugjaldi ella segur landsstýrismaður fíggjarmálin sagt at tað ber ikki til so hvat er støðin hjá landsstýrinum um taður taða tað eina sjálvandi er tað neyðugt við einum strongum eftirliti á eisini økinum og kanska er tað eisini neyðugt at fara grundiga til verka og kanna hvat er sum veruliga
gong fyri se t eg haldi ikki tað er betryggjandi tað sum

øll førø num øll fyr um tey flestu her inni tey vita av at vissu tað við rætti ella kanska til skeivu samansetingini so verður hatta har árið tvey túsund og tveyogtritivu longt tað vir dyk av vist tí sami flokkar sita tá skulu hava nókk finna ein umskilning at at tað er ikki klárt at føroyingar yvirtaka tað aftur uttan nókk fáa longt á eini tíggju ár afturat tað er vandin alt varð greitt og klárt áðrenn
kann eg hevði verið úti í tvey túsund og fýraogtjúgu takk fyri formaður jóhan egiligur pálsa
jjóanes joensen tann sigur um fuggingina av útlendingums vissi útlendsk kapitaluð og fíggjar í fiskivinnuni tað er harðir tað verulig trupulleikin er tá ið tú hevur ítlendskan eigaraskap inni og fígging samstundis so er tað nógv nemmari at hava eftirlit við og gera nakað en tá tað bara er útlendsk fígging so tað at málað myndina visi ítlendskur eigaraskapið fer út so er altsov øljga ljósarætt tað ertað er nakað sum a ætlast tí vissu mann ikki verður útlendskan fugging út so er er tað trupulleiki og trupulleikin í dag er at føroysku peningastovnar eru stekkin ineseraðir at foggja
tíverri ja vit fáa tíð til ein ein afturat tað er soleiðis at hvør spurning kann bara vara
jú minuttir sora billjustinussen takk fyrihar formaður eg eri eitt sindur óttarfullur fyri okkara demokratii vissu vit eru so løtt at ávirka at ein sjónvarpssending skal fáa eitt heilt lóggávuting til at broyta hugsan og gera lóggávu fyri nøkrum fáum árum síðani tók alt føroya fólk synd í einum manni sum stóð á forsíðuni í sosialinum fyri nøkrum fáum døgum síðani blíiv hann dømdur ein harðan dóm í føroyarætti fyri ptfoli vissu vit høvdu handlað út frá tí sum fjølmiðlarnir tá søgdu harra formaður so kundu vit farið øgiliga skeiv og tí skulu vit ansað øgiliga væl eftir hvussu vit agerað

ger sovætakk fyri eg ætlaði at spyrja løgmann um hann kannundirstrika ógvuliga greitt um hann heldur at vørn og taks hava nóg stóra orku har við eisini meint fíggjarorku til atigjøgnumføra hetta eftirlitið tí tað eru soleiðis øll sum fáast við hetta við útlendskum ognarskapi tað er orsøkin til at vit koyrdu útlendingar úr fiskivinnuni tí at tað eru næstan ó gjørligt at hava veruligt eftirlit við tí tað er ikki bara myndugleikarnir føroyum ið hava hava trupult við at gjøgnumføra slíkt eftirlit tí at konstruktiónar eru so samansettar og so tær eru so innviklaðar tí hesir stóru risastóru feløgini tey hava eina rúgvu av fólki sum arbeiða fyri tey fulla tíð bara fyri at plasera pengarnar soleiðis at at tey vinna mest og finna tey støðini har tey sleppa at betala minst í skatt og tí krevur tað veruliga at mann fer inn og uppraðfest hettar ógvuliga miðvíst og tí fari eg spyrja løgmann um hann er villir til at gera tað far inn og veruliga at seta á stovn eitt eitt eftirlit ella tryggja at eftirlitið kann gjøgnumførast soleiðis at
mann fær prógv fyri hvat gongur fyri seg ella hvat ikki gongur fyri seg takk fyri
ja takk fyri spurningingersuvæl ja ja takk harra formaður tað er soleiðis at vit hava her frá lóggevandi valdinum løgtinginum hava vit sett lógur í verk og vit játta hvørjum ári játtanir til at hava hesi her lógarverkini at kunna útføra tað í praksis og í tí førunum hava vit eftirstovnar vit hava vørn og vit hava taks í hesum sum skal takas av slíkum málum sum hesin fyri nógvum árum síðan fóru vit inn og gjørdu lógir um trens forpreising og tunna kaitalisering nú kom nógv kjak inn á eisini her við fíggingini og tað er bara soleiðis í føroyum í dag at tað at keypa ein nýggjan trolara nú eru haldi eg tríggir ella fýra á veg fyri trý fýra hundrað milliónir tað orka føroysku peningastovnar slagt sagt ikki at fíggja tí tær hava ikki neyðug støddinatil tað og tí er tað bróðurpartin fíggja í útlandinum men tað er við gjøgnum peningastovnar mær vitandi men ta vandin uppstendur tað er tá tað beginnr at vera millumrokningar millum móður og dótturfeløg og og minnilutaeigarar og sovíðari og har er tað so at eftirlitið og transførkpreising og tung kaplalisering skal koma inn og seta hol í tað mær vitandi tað innlitið sum eg havi í taks so hevur tað verið eit fokusøki leingi tey hava sett nógvar sursur av og fokuserað og útvelja økir og eg havi fingið upplýst frá landsuýrsmann fíggjarmálnim nú at hetta økið er eitt útvald
tøkki tavil sega at orkan vera í løtuni hjá taks brúkt á hesum økinum takk hara formaður ja takk fyri so varðt ð eisini hasin spurningurin svaraður og t fara so til tann næsta spurningin nú er tað steffan klein poulsen sum vegna miðflokkin fær orði
bara ja gert tú væl takk fyri harra formaður spurningurin er eisini løgmann og tað er um nakrar rúsdrekkalýsingar ein matstova hevur lýst við einum tiltaki sum tey kalla brúsandi fríggjadagur og hesar lýsingar hava verið sæða á in.fo millum annað og møguliga øðrum føroyskum miðlum á egnari heimasíðu og og eisini á facebook og eg ætli at lesa úr rúsdrekkalógini við formansrisloyvi grein nítjan har stendur øll reklama í føroyskum fjølmiðlum og tíðarritum útbýting av reklameðum og tílíknandi viðvíkjandi sølu skeinking og útflýggjan av rúsdrekka er forboðboðin sitering av henda soja løgmann um um talan er ikki um eitt greitt lógarbrot her og hvat løgmaður
heldur um at hendan lógin ikki var hildin ja takk so fær løgmaður orðið at svara
ger so væl ja ø takk harra formaður tað er nokk ikki ókent ati siga lýsingarfyritøkurnar kanman siga eru øgiliga kreativar r eisini tað teir liva av at vera kreativar og fáa fólk atella fanga fólk og fáa tey ati møta upp og og brúka tær tænasturnar sum verða vodnar út eg havi ikki hugsað á handahátt um hasa lýsingina men sjálvandi kann mann hava tann ingamsvinklin at tað at tað eitur brúsandi er eitt ella annað í tí høpinum men akkurát tað orðið er nokk ikki altso nú skal ikki fa eg erikki joristur so eg tori ikki ordilig at siga um hatta orðið er er er í stríð við beinleiðis við við rúsdrekkalógina um at ikki at lýsa við við rúsandi løgi og sovíðari men men men eg má siga sumær eg havi ikkieg eg havi ikki greiðari svar eg tori ikki at standa her og siga tað at hatta her brotð á rúsdrekkalógina men eg eg havi í øllum førum ikki hugsað tann hátt um tað tí eg haldi tað er nógvar kreativar lýsingar vit vita eisini tað at í kringvarpinum hevur tað eisini verið ella í øðrum miðlum ikki bara kringvarpin hevurtað eisini verið lýst har ið tað verður lagt eitt bip oman á tað orðið sum ikki skal sigast og er tað í stríð við rúsdrekkalógina tað kann mann eisinidiskutera tí at tónin aftanfyri er eingin ivi um er tann at tað er eitt ella annað sum liggur í tí sum ikki kann sigast og tí brúkar mann onnur heitur og leggur eitt dekk yvir tað orðið sum ikki kann sigas sambært lógini men men eg eg tori ikki a standa her og siga tað tí at tað so gott innlit havi eg ikki jum royna at eg tori at siga um hatta er í stríð ella ikki í stríð við
rúsrekkalagin takk hara formaður ja so so er tað
onnur sum kunnu fári billjustinusen takkfyrihara formaður tað val leingin ivi um tá ið øll vita hvat ið innihaldið av einari lýsing er so sjálvt um tað ikki er sagt so so er tað klárt at lýsingin fer yvir um mark og at hon dregur fólk til tað sum hon snýr seg um og tí haldi eg atmyndugleikin skal skal vera opsað upp á tað tað er sjálvandi ikki uppgávan hjá løgtinginum at vera løgregla men eg haldi hvussu so er at tað er vit kunnu harmast her um at ein lóggáva ikki verður nóg væl eftirhugt og eftirfylgd tí atkreativ fólk royna at sleppa uttanum eina sovorðna áseting og bara tað at mann roynia at sleppa uttan um tað eru eru í sæ sjálvum nokk so grovt og tí haldi eg at kannmann hvussu vóna tað at tey sum hava við hetta øki at gera tey tey hoyra
barða hetta harmaljóðið úr løgtinginumja
og so er tað ruttvang ger so væl ja eg má viðganga eg havi helst ikki hugsað um hesa lýsingina soleiðis men eg havi hug at leggja afturat at eg haldi at tað virksemið sum hevur verið á gistingarhúsinum runt um føroyaland at tað hevur gjørt tað eitt sindur hugaligari at verið í føroyum hesa tíðina vit hava verið øgiliga avskoðarin fyri upplivingum aðrastaðni og eg haldi eisini at tað hevur verið gott fyri gistingarhúsvinnuna sum hevur verið undir veruligum trýsti hetta seinasta árið at føroyingar hava gjørt brúk av føroysku gistingarhúsinum og brúkt eitt sindur av pengum har so altíð alt so haldi eg at at hetta er ikki tað størsta problemið
vit hava akkurát í dag takk fyri
so er tað edva jacobsen takk fyri harra formaður nei tað er tað er altíð lætt kanska mann kanska trekki upp á smíliband og sovari eg kann gott fylgja spurningin sum steffan tapoulsen kemur við tí at fyri teir persónarnir hvar tey veruliga er alkol inn upp á lívið har kann ein sovorð lýsing vera meira slítandi enn hon er góð tá ið mann kann fara ein hugnatúr forbí aftan á arbeiðstíð so so kann tað vera tað men men ti tær veikastu keturnar sum fáa eina avbjóðing tað veikasta liðið í ketuni sum fær eina avbjóðing og tað er tað inan fyri øll økir alt innan fyri rúsevni tá ið tað er onga avbjóðing hevur inn upp á lívið men tað kann vera tungt hjá í teimum í teimum førunum oteimum familjunum sum sum hetta her ikki koyrir líka lætt sum hjá øðrum
takk fyri harra
soer ta brandursandoy ja takk fyri harra formaður eg haldi ati vist tað er ivi um ati eitt so lítið ting sum hetta her við brúsandi fríggjadagi haldi eg tað stendur onkustaðni vist tað er eitt ivamál um tað er sí við við lógina so haldi eg at tað er okkurt galið við lógini heldur inni innií sum umsitur hana eg haldi at vit skulu vit hava vit hava ting í samfelagnum sum eru vit vita at tað eru skaðilig altso feitt er skaðiligt sukur er skaðiligt men av onkrari grund so er tað bara tubbac og og alkohol sum hann ikki hevur logað at lýsa við mann kann gott lýsa við fleskasteiki og mann kann gott lýsa við við við øllum møguligum sum hevur sukur innihald mentað er líka skaðiligt sum sum alkohol og og tubbak í fleiri førum so eg haldi atat vit skulu til at leberalisera hesa lógina heldur enn ati

byrjarin sum fær orðið aftur í hvønn fallja takkara formaður tað vóru nakrir borgarar í føroyum sum gjørdu meg varðan við eitt her og tá eg sá lýsingina so haldi tað var púra greitt at tað hevur øll alt møguligt rúsdrekka víst fram bæði sterkt og veikt kann mann siga og løgmaður heldur fólkina vera kreativ ja tað er sanniliga kreativ og tað kundi líka gott itið b rúsandi fríggjadagur men eg haldi at tað kemur púra greitt fram í lýsingina at tað er rúsrekkað og eg harmist eins og bil um at at henda lógan ikki verður hildin ruth heldur ein lítil trupulleiki eg haldi ikki at eg haldi ikki eftir einum lítil trupulleiki tí eins og eg tá jakobsen vísti fram so so kann tað vera til avstoyt fyri fyri nógvar føroyingar og brandur sandoy enda við at vísa at tað er galið við lógina har eru vit so møguliga óhar eru vit ósamd vit hava eina lóg og summi haldu eitt lítil trupulle haldi tað alvorligt við sum hann heldur at mann kann bara lata vera við at halda lógina tí at í onkrum seyðum

ja takk harra formaður ja sjálvandi er tað lógin er gjørd fyri at kaman siga ella tær ásetingarlóginir e gjørdar fyri ikki at fólkskulu detta út í tað sum ikki skulu gera nýtslu av tí tað er væl tímið at roynir at verja í lóggávuni at ikki skal lýsast við rúsandi løgum og so víðari men akkurát akkurát handa lýsingir sum sipaður til her haldi eg kanska meira meint upp á eg veiki familjuhugna ella vinarhugn og sovíðari eg trúgvi ikki at tær sálirnar teir veikusálirnar eru so øgiliga nógv útsettar við at fara har tá eg sløkk sagt eg for dýrt í mínari verða hjá hjá teimum sum hava ta veika yvir tí rúsandi slagnum men tað er sum eit her við kreativitetinum hjá hesum fyritøkunum tað kenna vit og eg kann taka eina søgu eisini um tá sambandsfokkurn fyskiferið skuldi hava vín á ársveitslunum tá royndi formaðrin argumentera fyri at tað var bara gott og tað sult vera hugnaligt ogso víðari men tað var einki at gera í sambandsflokkini tað tað kundi ikki vera vín á borðinum men so tá tað bleiv mateosvín so var altí í ordan tá var í ordan í stjórnini hjá sambandsflokkinum at tað bleiv tikið afturvið døgurðanum so tað er so ymiskt hvussu mann brúkar í hesum marknaðarføroyingustrateginum hvussu mann skal kann mann siga kunna í hesum førinum kanska smeiggja sær eitt sindur rundanum ta prensisu lógina sum sigur at tú ikki hevur loyvi at at lýsa við rúsandi løgi so hatta er ein joridiskur spurningur sum eg ikki
fóri at svara ja ella nei uppá takk harra formaður ja takk fyri so varð hasin spurningur svaraður vit koma nú til tann seinasta spurningin í dag í samband við hesa ófráboðaðu fyrispurningar og hann eigur framsókn kann siga áðrenn vit fara undir hann at tað verður ein steðgur upp á ein góðan hálvan tíma áðrenn vit fara undir fyrstu viðgerð av løgtinsmáli nummar hundraðog fimmogtretivu men nú fær kár bjarni kárason peterese orðið
at spyrja ger sovæl takk fyri harra formaðurja hatta hatta er vansi við eftir hondini meni spurningurin hann er settur til til jens arana lansstýrismanni í utanrikismálum og tað er í mun til svarið sum hann skal geva til tyndri bramsen umradaran nú hevur uttanlandsnevndin givið jens arana eitt svar og undiritaði situr ikki uttanlandsnevndini tí tískil hevur hann ikki innlit í tað svarið tíð hevur almenningurin heldur ikki trúnaðarupplýsingum men hvat ætlar jensarana landsstýrismaður at svara tryndir bramsen í mun til radaran og harafturat er tað ætlanin at radaramálið fer ígjøgnum løgtingið ella ikki

ger so vælokur hava havt tveir fundir í uttanansnevndini og uttanantsnevndin umboðar løgtingið í hesum málinum vald til tað sama so løgtingið er vælkunnað um ratdarmálið hvat eg fari at svara tað mukur bíða við at frætta tí ati eg havi ikki fingið nakað svar frá uttanlantsnevndini og eg ætlaði at bíða við at fara út við við mínum ætlanum eg kundi farið út við teimum men eg ætlaði at bíða við at fara út við teimum til eg hava fingið svar frá uttalantsnevndini eg havi einki svar fingið og at fara út við mínum ætlanum sum eg kanska kundi kanska broytt tá i eg fái svarið frá uttalantsnevndini tað meti eg vildi verið skeivt so í virðing fyri løgtinginum og fyri uttanantsnevndini so bíði eg til eg havi fingið svarið frá teimum
ja tað var tað ja takk so er tað onnur
sum kunnu fáa orðið bjørt samuelsen ger su væl ja takk fyri skilji fyri sovítt landsstýrismanni at hann vil bíða við svarunum men eg vóni at landstýrismaðuin leggur alla orku í at fáa semju millum flokkarnar um tey stigman tekur á hesum økinum eg haldi hetta e rættiliga álvarsamt eg havi sagt tað fyrr eg haldi at løgtingið átti at havt eina trygdarnevnd ella uttanlandsnevndin bleiv víðkað til eisini at vera ein trygdarpolitisk nevnd og at allir flokkar høvdu umboð í teirri nevndini hetta eru stórmál og onkursvegna er tað øgiliga øgiliga týðandi at vit taka tey røttu fetini nú so eg havi álit á at landsstýrismaðurin ger seg besta at fáa ta semjuna tí eg haldi hon hevur øgiliga stóran týdning fyri allar
framtoð fyri okkum ja
øhso er tað ruttvang ger su væl takk fyri ja sum forkvinna í einum lítlum flokki sum sjálvandi hevurið avmarkað talið a avnevndarsessum so haldi eg eisini tað hevur týdning at tá ið tað er so prinsipiell mál at allir flokkar onkursvegna verða innripnir vandin er eisini at visti mann stendur uttan fyri at mann onkursvegna spælir frítt spæl og ikki ikki kennir seg hava ábyrgd ella og ikki tí at vit í framsókn hava nakran hátt hava ætlanir um tað tvørturímóti gera við hvat vit kunnu fyri at vera við sum sum eygleiðarar í uttanlandsnevndini men eg eg má siga eg haldi at hetta er øgiliga øgiliga prinsipielt og tað kennist undarligt sum forkvinna í einum flokki á løgtingi at sletta ikki at vera
pjartur av tí tilgonni takk fyri
so er tað jákup mikkelsen ger su væl harra formaður hesin spurningurin um vit skulu siga ja til at lata danmark sleppa at seta radarar upp her í føroyum er í veruleikanum eitt rættiliga einkult ting eg eg eri púra sannførdur um at vit eiga at siga ja til tað men samtíðis eiga vit at siga við danir og við nátu atteir hava ein motorveg inn í okkara búskap upp á nakrar hendringar tað málið eiga vit at fáa loyst samtíðis at vit fáa eina fríhandilsavtalu við við øllumhatlondu í minsta lagi við es vit kunnu gott liva fyri uttan radarar vit kunnu gott liva við rádarum men tað minsta í hesum londum kunnu vísa okkum er at tað er ein ein rímiligheit í viðurskiftunum tá ið tað kemur til tandlspolitiska eisini og tað er einki galið vi
við at samanvivna tey tinginum ja so var tað hervur
vør polsdóttir ger su væl eg haldi at tað er eitt sindur áhugavert at í einum máli av hesum karakterinum sum snýr seg um um verjumál trygdarpolitikk og eegentliga hesin hernaðarpolitikk at at mann metir tig nokk at ein nevnd sum ikki evur umbøður øllum flokkum diskutera málið innanhýsis og at allir flokkar egentiliga ikki sita við borðið men tá tað snúði seg um eitt mál sum at broyta starvsheitini hjá politikarunum á tingi atiat tað var ikki nokk at tað verða nevnd eini grein fimmogtjúgu nevnd ví øllum flokkum umboðamu tað mátti fáa eitt enn størri formenn tað so tað er ett sindur altso hvat viðat meira
ella verjupolitikkur føroya takk fyrija so er tað spyrjarin sum kann fáa orðið aftur og tað fær hann bjarni kárason petersen fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi akkurát hetta málið tað tað erundarligt við tí tí at tað hevur so mikið stóra tyngd fyri fyri hvønn veg samfelagið fer og hvørja síðu vit onkursvegna at velja og um vit yvirhøvur velja síðu haldi het tað er málið er so mikið prinsipielt at tað má og skal koma ígjøgnum løgtingið soleiðis at mann hevur eitt fólkaræðislipmandat til at útinna tað mann ú einaferð skal eg haldi ikki tað er nóg mikið at siga at mann hevur mandat tí at sjey nevndarlimir í uttanandsnevndina a siga nú kanst tú fara út og gera eina avtalu um at seta militerinstalatiónir á føroyskari jørð vegna eina politiska oynd sum er yngrógvi í nógvum øðrum nato og e u og hvørt á sínum føroyingar hava einki við tað at gera og vit klára ikki ein gong at brúka tað sum forhandlingseliment við teimum stórmaktunum sum hava áhuga í tí og eg veit ikki hví usa skuldi sagt at eu skal geva føroyar ein handilssáttmála eg eg eg skilji ikki ta kollingina soleiðs hongur tað slettiski saman tað hevur alstóran týdning at vit atkvøða um hetta her
við løgtinginum takk fyri ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær tað seinastaorði jenis a rana
ger so væl orsaka líka byrjaðan vegna ein rætting at tað er ikki talan um at vit skulu hava militerðinnsætatiónir í føroyum tað verður ikki og tað er heldur ikki tað okur er í myrnum okur hava roynt svar til bjørt samuropa okur hava roynt at fara eftir semju okur hava havt góðar fundur við utlandsnevndina okur hava givið teimum góðaa tíð eisini til at svara nettu fyri at vita um okur skulu fáa so breiða semju sum møguligt at ikki allir flokkar eru í utlandsnevndini tað er eitt val sum flokkarnir gera okur sita jú og býta sessur ímillum okkum so tað kundu okur skipa fyri at allir flokkar vóru í utlandsnevndini men tað hava fólk ikki gjørt men hatta er uppskotið um trygdaráð tað tað fyri løgslends fólk tað kunnu vit umhugsa annars hava vit glaðufrið at sæð umboð frá framsóknuni við á fundinum sum opstøðar tørur eisini uppi í í í sáttfella hvørja vitjan tað er gott tað vísir ein ein ein ein góðan áhuga og kanska fólk skipa tað soleiðis at tokur eina ein dag hava eina nevnd har allir flokk eina utlendsnevnd har allir flokkar eru við men eg eri samdur við javd mikkelsen at hetta er eitt einkult mál hetta er ikki serligt innviklað og tað snýr seg ikki um
kog militeriinstalatiónir í føroyum slett ikki ja takk fyri so varð hasin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit eru komin ígjøgnum teir ófráboðaðu fyrispurningarnar í dag og nú verður tingfundurin niðurlagdur í ein góðan hálvan tíma og tikin upp aftur klokkan tólv fimmogfjøruti tá fara hot undir fyrstu viðgerð av løgtingsmáli var hundrað og fimmogtretivu tað er uppskot til samtyktar um játtanarkarm so er tingfundur niðurlagdur ja so er tingfundur uppafturtikin og farið verður undir løgsmálunum har hundrað og fimmogtretivu tjúgu einogtjúgu og tað er uppskotið um játtanarkamar á løtufíggjarlóg fyri tjúgu tveyogtjúgu formaður skal biðja um framsøgufólk fyri tolkaflokkin er tað jóka mikkelsen fyri miðflokkin er tað magnus rasmussen fyri jarnanflokkin er tað akstjóli villiamtson johannesen fyri miðflokkin er tað biljius finnussen fyri framsókn eta ruth vang ger so væl við jákup mikkelsen
tað eru nøkur ár síðani vit fingu játtanarkarmarnar og tað hevur roykað eitt sindur aftur og fram htað vóru nøkur ár har

tað helt mann vera í í meira lagi og nú hevur mann so kókað tað niður til at mann bara framskrivar inntøkur og útreiðslur og som kemur mann til eitt úrslit í komandi ári við minus trýogtrýss og eina hálva millión í teimum ætlanum at hallið skal vera burtur í tvey fortreytin fyri at tað skal gerast er at mann ger politisk tiltøk við tretivu milliónum um árið altso sparir tretivu mlijónir ella tekur tretmnó meira inn í inntøkum ella eina kompinatión á báðum man kann siga at

og og tað verður áhugavert at síggja hvussu tað kemur at spæla av tí at vit vita at er tað nakað sum vit fyrst og fremst hoyra frá landssýrisfólkunum sita tey vilja hava meiri

min má siga tað at tað er hugaligt í sambandi við eina slíka viðgerð at at hoyra uttan úr heimi hvussu ríkir føroyingar eru hvussu væl fyrivit er fyri búskaparliga at vit kunnu vera i fyrimynd fyri onnur lond tað samanborið við ta skotsmáli vit hava fingið frá búskaparráðnum eisini so má mann siga at tað hevur hepnast ógvuliga væl og uttan at geva nøkrum ærina ella skuldina fyri nakað so haldi eg at t allir politisku flokkar í føroyum kunnu vera fegnur um at vit eiga eitt ógvuliga gott samfelag sum er ógvuliga vælfyrði búskaparliga og ógvuliga framkomi vit hava útbygt okkara samfelag á øllum økjum hesi síðstu nógvu árini so vit hava øgiliga nógv at fegnast um og tó er tað nógv mál um viðurskifti sum enn ikki er nóg góð og sum vit eiga at bøta um tað eru nógvar loysnir sum vit ikki kunnu verða stolt av sum vit eiga at raðfesta og fáa gjørt nakað við men eg má siga tað at thoyra frá útlendingum fólkið uttaneftir at at føroyar er eitt tað ríkasta landið í heiminum so fellu tað mær eitt sindur fyri brøstu at eingin tosar um at vit áttu at begynt at minkað um tilskotið úr danmark ikki nakað so ógvusliga tað slær holið botn nakastaðni men at at vit kunnu prógva fyri okkum sjálvum øll okkum øllum øðrum at vit klára okkum búskaparliga og tí eiga vit veruliga at gera nakað við tað og vissi eg skal siga sum her so havi eg meiri álit á av hetta hendir í samstarvi við sambandsflokkinum í miðflokkinum enn um tað hendir við saman við teimum sosialisku flokkunum sum hava lyndi til at brúka pengarnar skjótari enn øll

so eg má siga akkurát smær at eg haldi at tíðin er komin at vit veruliga fara at at viðurkenna at vit hava ráð at klára okkum sjálvi og vit kunnu gera tað upp á ein legarligan máta yvir nøkur ár soleiðis at tað ikki kemur nakað at skakka í samanborið við at vit móttaka yvir seks hundrað milliónir úr danmark tá i vit frammanundan eru so væl fyri sum tað er og so hyggja eftir hvussu nógv vit geva teimum fátæk hvussu nógv vit vilja lata til tey sum eru neyð so fær mann ringa samvitsku so hetta er ikki ein øgiliga einkulstøða tí sum eg vísti á so er veruleiki tann eisini at tað eru nógv viðurskifti her í føroyum í okkara samfelag sum ikki eru nóg góð og tað vil siga at vit hava faktiskt ikki eina fríspælararollu har vit bara kunna gera akkursum vilja vit eiga framhaldandi at stremba eftir at gera okkara samfelag so rasionelt sum møguligt at vit ikki brúka óneyðugar pengar og at vit royna at fáa so nógv burtur úr okkara tilfeingi so møguligt eitt sum sambandsflokkurin hevur verið inni á ovstani sum fólkaflokkrin er samd við sambandsflokkinum tað er atgongd til marknaðin aðrastaðni tað kundi givið okkum hundrað og tals milliónir meiri inntøku um árið og tí vil eg siga at tað er ein ógvuliga týðandi mál sum henda samgongan átti at gjørt meir við og tað at fingið fríhandssáttmála við es ella kanska enda meir kanska øll nátulond og tað kundi verið gjár saktans verðuð gjørt í sambandi við málið um radararnar harra formaður her mann kann siga eitt uppskot til karmar sum er skrallað fyri politikk tað vil siga tað er opið fyri góðum hugskotum serliga tá ið tað kemur til hvat vit skulu gera fyri at koma niður á eitt null og fáa ett yvirskot aftur men vit gera íløgur nú í nógv ár framtíðina tíggju ár fram við yvir millum fimm hundrað og tretivu fimmhogtrýss miliónir hvat er so tað eru stórar íløgur stórar útbúggingar sum vit arbeiða við á nógvum økjum so vit kunnu framhaldandi síggja fram til eitt betri samfelag fyri mong og eitt ríkarisamfelag men samtíðis eiga vit eisini hyggja eftir hvussu vit halda skil á búskapinum soleiðis at vit ikki koma okkum út í óneyðuga skuld takk fyri
ja takk so tú viðmerkingar tann fyrstu tað er bóndarænastu
ger sovæl ja takk fyri formaðurin jøgun mikkelsen sigur at hetta er eitt uppskot eri skrallað fyri politikk og tað er bara spurningur um um tað ikki eru eitt nokk so gott úttrúgv fyri hesa samgonguna sum heild tað er hvussu øgiliga øgiliga trupul at fáa a eyga á nakran hugsjónarligan politikk hjá hsari samgonguni tað snýr seg mest um at varðveita valdi og syrgja fyri at valdið verður varðveitt á so fáum hondum sum gjørligt tað haldi eg vit síggja dag og dagliga bæði tey sum vilja síggja og eisini teimum sendingum sum verða sum verða framleiddar frá sjournalistum nú á døgum tað ljóðar gott um jørgun mikkelsen eg bleiv næstan rørdur tá ið eg hoyrdi ein fólkafloksmann tosa um at fara at lækka heildarveitingina tí eg má siga at tað er tað r hvussuur tað er púra nýggur tónar í langa tíð alsu ey fyrst eg havi hoyrt ein fólkaksmann tosa um at mann skal fara at arbeiða fy
ja takk so fyr jákun mirkesen
rafger svæl ja mann kann siga at eg eri so tað er ikki hepna stu mær at blíva gjørdur av tjóðveldsflokkinum tí hann yvirhøvur ikki snakkað um hetta her nú í nógv harrans ár og gjørdu startsa einki við tair tey fýra árini hav sat samanvið javnaðarflokkinum so so tað eri eg eri glaður fyri at at vit í fólkaflokkinum kunnu nema við hjártini hjá tjóðveldsflokkinum tað er øllum førum men veruleikin er tann at vit eru eitt so ríkt land at vit áttu ikki at brúkt pengar frá øðrum londum til okkara egnu vælferð tá ið vit klára okkum sjálvum vit kunnu saktans niðurlaga tað yvirtí og eg haldi eisini at vit átti at havt styrki til at hjálpta øðrum meira

vimntakk fyri sum eg eri fegin um at hoyra jakum mikkelsen tosa um at lækka blokkin eg haldi veruliga at vit eiga tíðin er búgvin okkurt tíðir eisini upp á at vit kanska eru komin betur ígjøgnum korona enn onnur lond rundan um okkum og tí haldi eg eisini at tíðin er búgvin at gera tað og vissu vit øll skulu standa saman um tað so skulu vit ikki gera tað forambitijøst vit skulu bara seta hol á minkað nakrar milliónir um árið so merkja vit ikki eg haldi virkuliga at vit burdu gjørt tað beinanvegin og egentiliga ikki r neyðugt at gera tað so ræðliga ógvusligt meira tað at vit fáa sett kósina og minkað um blokkin takk fyri
ja takk ger somæ
formaður tað sær út sum eg fái ógvuliga góða undirtøku fyri tí sum eg havi sagt tað sum ruttvang sigur er júst tað sum eg havi roynt atsagt ímíndatali at vit kunnu saktans fáa avgreitt hesa her játtanina sum vit fáa úr danmark yviri nøkur ár soleiðis at vit kunnu koma ígjøgnum øtað uttan at nakar verður skalaður eg trúgvi bara ein spurningur um at innrætta okkara samfelag soleiðis við tíðini og sjálvandi er byggja hetta alt á at vit fáa ein sjálvberjandi búskap at vit kunnu prógva fyri okksjálvum og øllum øðrum at vit kunnu reka okara samfelag og at vit ikki lata nakrar dettarnar ímillum tí at vit ikki fáa nakrar krónur úr danmark vit eiga skipa okkara samfelag soleiðis at vit hava framhaldandi gott samfelag og eg trúgvi absolutt at vit kunnu

ja ja takk fyri og takk til jágum mikkelsen fyri eina góða røðu og ikki minst var tað gleðiligt at hoyra jagum mikkelsen nema viðsum tað eisini verður ført fram so hava okur faktiskt megnað at koma burtur úr hesi her eilsukreppuna upp á ein fyrimindaliga góðan máta í mun til nógv onnur lond sum hava djúpar skaparligar kreppur afturat at dragast við búskaparráðið hevur entá eina betri meting eina betri inntøkumeting av av búskapinum hjá okum enn tað sum liggur í íí kørminum nú so tað er kanska liðarliga løtan at seta hol á spurningin um ati at lækka blokkin p á ein øgiliga skilagóðan máta og deplomatiskan máta soleiðis at mann kann fáa allar flokkar á tingi við so tað var bara ein viðmerking til jakum mikkelsen
ja ger so væl
ja takk fyri tað er púra rætt sum anika olsen sigur og eisini ruttvang at vit sum samfelag eru komin ótrúliga væl ígjøgnum hesa koronu kristina betri enn allarallarflestu lond og tíbetur hevur tað havt havi tað verið ógvuliga fá sum hava verið sjúk og so vítt eg veit er tað ein persónur sum er farin við koronu og vit mugu siga at til rós til allar føroyingar og eisini til okkara heilsuverk og til øll tey sum hava staðið og tikið ábyrgd í hesum málinum so eru vit komin ógvuliga væl burtu úr tí men eisini búskaparligatað var tosað um tá ið korona kom ein tíð aftaná at vit fóru at hava eitt hall upp á onkustaðni millum átta hundrað milliónir og eina komma fimm milliard tað talið eitur góðar trý hundrað milliónir í fjør tað hallið og hallið í ár verður kanska nakar minni alt eftir hvussu tað fellir við teimum støðlaðu íløgunum alt tað
men tað kann vera nakrar hundrað mtrý hundrað milliófarineva jacobsen
so fær eina viðmerking ger so væl takkfyriharar formaður viðhvørt fegnist eg um at teir gleðiligu dreymarnir hjá fólkaflokkinum ikki standa í karminum tí nú ver tað karmarnir sum vit vit viðgjørdu og eg vil sigiat gull hava lov fyri tað at er hatta har talið inni enn í dag tí tað sum jakun mikkelsen snakkar um tað er at styrkja og hjálpa allastaðni meir men verða seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir minni at gera gott við og viðhvørt er tað raðastressan hjá fólkaflokkium vera ein partur av einur samgongu har sambandsflokkurin er við tí tað føla seg so ðdnar á akkuam hesinher loysingarøkinum og og og brenna fyri tí a men eg so vóni at tað kemur ein fíggjarlóg sum kann vísa at vit klára okkum hesa sekshunda og tymllióna og hvør skal gjalda meira avgjøld eg haldi tit man druknar í avgjøldum tann vanliga borgarin hvør skal betala meir hvør skal petala meira skatt tilfeinsgjøld hvør skal fíggja hendan romatikkin hjá fólkaflokkinum takk fyri harra formaður
ja so ferið okur mikkusegnina hjá
svaraftur ger so væl ja harrar for maðr eg veit ikki hvar ið hasin dreymurin kom frá men tað er allarhelst frá undanfarna formannium hjá sambandsflokkinum sum droymdi um at vit skuldu blíva ein ríkjarfelagsskapur sum hevði gjørt okkum líka stillaði sum bæði grønland og danmark í felagsskap nei tað snýr seg ikki um at vera seks hundrað og og og tveyogfjøruti miliónir fyri uttan tað snýr seg um at taka ábyrgd og at niðurlaga tað soleiðis at at vit kunnu stýra okkara samfelag akkurát líka væl sum sum er nú eg trúgvi enn tá betri
ja takk so er tað næstur at røða tað verður akstur williamsson johannesen ger so væl
viðgerðar er fyrsta viðgerð av játtanarkvørvinum fyri næsta ár og tey komandi árini og tað er sjálvandi eit upskot sum landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum jørgun niclasen eigur ella hevur lagt fram vegna landsstýrið eftir uppskotinum so sær mann at landsstýrið væntar at inntøkurnar hjá landskassanum fara í komandi ár at vaksa við tvey hundrað og hálvfjerðs milliónum í mun til í ár og tað sær rættiliga sannleikt út soleiðis sum støðan er eisini so sum støðan sær út tilat vera akkurát nú við korona at vit kanska hava best korona tá árið er liðugt við at koppseta føroyingar og hyggu mann eftr hann ve hndroghálvfjerðs milliónum so so so stavar kanska hálvtrýss milliónir frá oygengsinntøkum mn siga tað soleiðis tað er frá frá eykstrodner vinningur frá bakknordic at mann selt ta danska partin gevur landskassan hundra og hávtrýss milliónir í ár hálvtrýss milliónir næsta og hálvtrýss milliónir tvey túsund og tveyogtjúgu so sær mann mann væntar munandi meira inntøku frá alivinnuni tí at prísirnir fóru uppeftir aftur aftaná korona vð laksi og mann væntar munandi meira í partafelagsskatti og kapitalvinnuskatti kanska eisini tí at mann væntar at støðan er blivin norðmál aftur soleiðis at vinnan fer aftur at hava størri yvirskot ennher hevur havt tað seinasta árið orsaka korona so tað haldi eg sær pá allar mátar trúligt út at at man fer at hava rímlar inntøkuvøksturi í næstár hygr annetir útreiðsluvøkstrinum so væntar mananin útreiðsluvøkstur upp á hundrað og sjeyogtrýss milliónir krónur og hetta er bara roynar framskrivingar tað vil siga at mann hevur ikki nakra raðfesting men hyggur eftir hundrað og sjeyogtrýss milliónir vera dýrari at reka samfelagið næstár um tænasturnar skulu vera neyvt tær somu sum tæir eru í ár og tá varn ikki prísvøkstur við og mann hevur ikki ella mn minnast teg í ár eru nakrar eingangsútreiðslur til korona ev tji ein r fimtan miliónir ella sovurði um eg ikki eru við í næsta ár sostereella upphæddin e tættar tvey hndrað milliónir og tað haldi er rættiliga nógv ikki fyri at kretesera landsstýrið sett virhøvur ikki eg veit tat vit hava sjálvum situ landsstýrinum havt somu somu trupulleikar men um útreiðslurnar vaksa upp ímóti tveyhundrað miliónum um árið uttan og gjørt eina raðfesting atso sga einar fýra prosent tað er rættiliga nógv og tað er nakað sum politiska skipan burdi hugt eftir skal mann steðga tí vøkstrinum sum veksur so skjótt so nógv so er nokk neyðugt at gera onkrar umstruktereringar fyri at hava meira normalan vøkstur geinormáli vøksturi er nokk tað sum fylgir meira í inflatiónini altso einum tvey prosent um árið og so hevur mann ráð til a gera nakrar raðfestingar fum politiska skipan omaná tað so taðer nakar man eigur at hyggja eftir samla so gevur heta her uppskotið slakar hundrað milliónir undirskotið áðrenn ætlaðar sparingar til landsstýrið sigur seg ætlað at gera fyri einar tretivu milliónum krónur og taka hadd fyri at her eru onkrar eingangsinntøkur inni millum ana frá banknorðdik tað úrslitið halda vit í javnaðarflokki ikki vera gott nokk tað kal t venda aftur til tá tað kemur til íløgur so eru íløgurnar nú nakað hægri enn tæir hava verið seinastu árini og hvat tær vóru undir undanfarna samgongu eg haldi at undanfarna samgongu gjørdir íløgur fyri áleið fýra hundrað milliónir um árið nú er mann farin upp á næstá fimm hunrað o fimmogtretivu milliónir og tað er sjálvum sær ikki ringt tí at okkurt bendir á at tit minni at gera í byggivinnuni nú enn tað hevur verið áreni frammanundan har tað kanska hevur verið for nógv at gjørt og tá ið privatu eftirspurningurin í byggivinnuni ikki eru so stórur so er tað kanska skilagott at landi so ger eitt sindur størri íløgur so taðtað halda vit í javnaðarflokki mum útgavðspunkt er skilagott og hyggja vit sær eftir hvørjar íløgur verða gjørdar so dáma vit í javnaðarflokkum eisini til festu íløgurnar millum annað tað at nú verður tað kvaldbeartunnurin verður so liðugur nú í inniverandi ári áttanda mai haldi eg kringvarpið segði í gjár at so mann veruligat at ferðast tunlarmorðufjall sum er tiltrongt tað pakkar vit fult upp um at mann eisini fer í gongd við famiastunnilin tað bakkar vit eisini upp um og at mann nú fær ja eg vitki orkurt hvat liggur í es ætlaðinum ela sendri komandi fimm áruni so hevur mann á leið tvey hundrað miliónir til at byggjað nýggjar bókstovnar undir almannamálaráðnum tað eru vit eisini fegin um tíverri hava sirka tveyhundrað milliónir staði í nøkum ár nú tí mann ikki hevur klárað brúkt pengarnar tí tað vera ymiskar avbjóðingar sum e gjørt tað tað rdrigið ett sindur út millum annað at prísirnar verir so høgir men tað er positivt át sjóvinnusvurði skal byggjast í vágum til nýggjan bygning taka vit eisini fult undir við tað sum kanska harmastett sindur um tað er at tá mann fór undir dalstunnilin ella undanfarna samgongan gjørdi av undir dalstunnilin so setti mann níggju milliónir av tað fyrsta árið har hast tú legði upp til at skldi hækka upp í tjúgu milliónir ella átjantjúgu milliónir at mann ikki ger tað t annars kemur at taka alt for nógv ár at gera dalstunnilin so vit høvdu ynskt at mann kundi innanfyr heda karmarnar her funnu teir pengarnar sum koma upp ímóti teimum tjúgu

tað er standferðsluflotin hann treingir til at endirnýggjast men eg dugi væl at síggja tað at tá vit gera íløgurfyri fimmhudraðogfimmogtretiv miliónir so var ta iki forsárligt farið nógv longur upp at mann soetað so fær framskundað tað sum liggur í í karminum hjá landsstýrinum haldi eg tvey túsund og fimmogtjúgu tað fyrsta arman fær í gongd soleiðis tmankann fara fyrr í gongd við at endurnýggja sandfersluflotan tí tað er veruliga neyðugt skipini er gomul og niður stitin tíverri øh ta kemandi raksturin so er tað ein spurningursum egætai at ava efti landstýrismannum í heilsumálum ne eg hav ikk akurát í tingsavlnum beint nú nen kanska at hoyrir meg so hendi tað tað undarliga kun seta soleiðis at tað var eitt avlop á játtanini hjá landssjúkrahúsinum og sum eg skilji serligan og stava at hað fá serviðgerð uttanlands á fimmogfjøruti milliónir í fjør men orsøkin er tann at orsaka korona sovóru ð so nógvir júklingar sumikki fingu viðgerð og ikki sloppu av landinum til viðgerð tí eg gann ig út frá at bíðilistarnir nógv longri tá ið fólk iki afinguð viðgerð orsaka korona hog men mann ikki sett fleiri pengar av í hvørki í ár ella heldur ikki eftir hesum her í næsta ár tað vil siga atvisu man ikki játtar hesar fimmogfjøruti miliónirnar inn aftur annaðhvørt í einum ella yvir tvey ár sum verð tað trupult at fáa bíðilistarnir niður aftur sum er vogsnir orsaka korona so tað er nakað sum eg kundi eftirlýst at mann hevði eina ætlan um hvussu mann ætlaði at líkasuman helva bíðilistan niður aftur sum eru uppkomnir orsakað av korona tá tað kemur til inntøkupartin so halda vit kanska har er er tað størsta avbjóðingn há landskassanum og tað er eisin tað sum búskaparráðið hevur sagt tí hyggja vit eftir eftir hvatað er hent undir hesari samgonguni so eru útreiðslurnar vaksnar nógv altso eisini masær undan m sæ sær burtur afvá koronasað er vaksnar ættiliga nógv tvey tey fyrstu árini men samstunis mar minkað inntøkurnar nakað vðút við hundrað milliónum krónum við onkrum skattaláttum og við at tilfeingisgjøldini í fiskivinnuni eru nakað lægri enn tey vóru tvey túsnd og nítjan øh skal mann hava yvirskot á fíggjarlóginum og tað halda vit mon eigur at hava í tvey túsund og tveyogtjúgu tí tá er korona av sambært hesum uppskotum her peint og hvat var áðrenn korona tað høvdu yvirskot at slaka hálvan milliard og tað eru framvegis eina hakonjuktur sjálvt um koronu er ógvusligan hagentur har tað er so at siga einki á arbeiðsloysi kanska manglarp arbeiðskraftí samfelagnum tá eiga vitat hav ett yvirskot og vit halda at mann eigur at taka meira í tilfeingiskeldum tá tað gongur væl taka vit veiðugjald til uppisjóvarvinna og og flotanr í baranshavinum so er tað í lagi tá ið prísirnir í lagir taðer tað kanska partvíst hjá summum pørtum av flotanum á orka korona at tilfeingisgjøldini som eru lág og har kundu gott eisini verið lægri enni enn tað uppskotið hjá landstýrismanninum men tá prísirnir eru eru sum tær vóru í tvey túsud og nítjan til dømis tí tað sum útgavspunkti er í so eigur gjaldið ikki verða lægri en tey úsn g nítjan helst hægri og teir prísirnir fara longur upp so eiga að vera munandi hægri so vit fyrit minnast til tað at smann tekur til dømis makrelin vistú hevur stórt yvirskot tá tú hevur seks krónur avraingarprís í miðal so prísir fyr upá tíggju krónur sum kemur næstan alt tað bara á yvirskotið afturat tí útreiðslurnar fylgja ikki við burtur frá hýrrurnar so tá eigur mann eisini veruligan at taka eina tilfeinsgentuna inn tí har er ein tilfeingisrenta tað sær mann við at sum hygur eftr uppsjóvrarvinnuni og sumhan hyggur kanska eisini í í aluvinnuni so hava tey nógv størri yvirskot enn aðrar vinnur altso nógv størri sjálvandi hesi fólkini framúr dugnalig bæði fiskimenn og reiðarar og eisin tey sum aluvinnuni men tað eru fólk ú øðrum vinnum eisini tað eru eisini dugnaalig og tað er hesin framíigættinuman fær sum ger tað at hann er lukrativur í hesum førinum og tí eigur mann eisini at rinda fyri tar frammígjaraættin og tað er týdning at leggja sær at geyma t heta er ikkiein skattur tí tá tú rindar ein skatt so fært tú ikkinaka beinastr aftur fyri tú rindar skatt so fært tú kanska so fært tú um tú brevur sjúkur so fært tú hjálp um tú hevur tørv á á á pensjón so fært tú pensjón men tú fært ikki kant einast aftir fyri í hesum førinum er tað talan um eitt gjald fyri at tú fært nakað tú fært rætt til eina kvotu ella áí fjør sum eingin annar fær og tá er ikki á skattir men tei da eitt gjald fyri frammígjararættin og sjálvandi hevur týdning at vinnulívið hevur góðar treytir tað hava hevur vinnulívið í føroyum vit hava ikki serliga høgan partafelagsskatt og kanska kundi vinnulív t havt enn stórir betri treytir men at mann hevur eina javna kapping og alt vinnulívið be handar eins og akkur tá kemur til fiskivinnuna á tað kemur til alivinna so hava nøkrum fram í hjárætt tað er so matin valt at gera tað uppá men so eigur mann eisin rinda tann rímiliga prísirin sum er frenda fram í hjárætt um mann ikki ger tað so er vandi fyri sum kanska sóðu í lýsindi sjónvarpinm í gjár at útlendingar u ræðuliga áhugaðir í hesari tilfeingisrentuni í fiskivinnuni at peningur soleiðs so fer av samfelagnum av av landinum eisini um tað er fult lógliga máta so eri ki altíð mann er skattskylda yvir føroyum tey sum útlendingar sum eiga í føroyskum fyritøkum sum fara að skattafrítt av landinum he er bæði galdandi fyri alivinnuna og fyri er tað fægasta mátin at taka tilfeinsgentuna inn við kassa eitt tað halda vit eiga at vera hægri bæði í alivinnuni og í uppsjóvarvinnuni soleiðis at mann kann venda eftir undirskoti til yvirskot og fyri líka sum fara tltað sum jakup mikkelsen legði dent á at mann skuldi minka um blokkin tað er ein ærlig meining at halda tað men fortreytin fyri at gera tað tað er at mann hevur ein ábyrdarfullan fíggjarpolitikk og tað mann hevur yvirskot sum man hyggur eftir tað sum hendan samgongan hevur gjørt so hevur hon eg veit at korona er ein partvíst orsøk men eisini økt útreislurnar munandi og minkað um inntøkurnar soleiðs a mann hevur stendur i houm undirskoti á fígjarlógini tá er tað ikki ábyrgdarfult at fara at skerja ríkisveikinu sambært okkum í javnaðarfáuuu
ja takk so eru tað viðmerkingar tann fyrsti tað er bjarni hammer ger
svæ takfyrar formaður endamálið við játtanarkarminum tað er at vísa framskrivaðu játtanarkarmarnur fyri frá tveyogtjúgu til seksogtjúgu altso næstu næstu fimm árini men vit skulu hyggja eftir løprísvøkstrinum so er hann ikki tikin við hann helvst tikin við gott nók frá indygum síni men er tað vanligt og hví er so og so ern ein spurningur afturat tað verður eisini víst á her eisini íløgur í tunlarnorðrin fjall og eisini tá fámjistunnilin ogog á á kambsdali og so víðari men eg síggi einki sum helst í sambandi við suðuroyartunnilin tí at í samband við fíggjarlógina tá segði lanstýrismaðurin í fíggjarmálin at fvá tvey túsund og fimmogtjúgu tá ið hetta her stýrið er farið frá tá skulu tær seta hundrað milliónir av men her stendur einki í hvørki fyri fimmogtjúgu ella fyri seksogtjúgu í sambandi við suðuryartunnilinin hvat kann orsøkin vera til tað harrafora
ja takk
til tað fyrra spurningin so haldi eg tað er vanligt tá mann tekur meira enn eitt ár fram so tekur mann ikki útreiðslu ella prísvøkstur og lønarvøkstur við um at helgja inntøkuvøksturin sum stavar frá inflatión tí at tað er eitt sindur tað er for óviss sum mann veikir seg nógv fram um tíðina men útreiðslurnar haldi eg tað fyrsta árið serligt at tað var ongar raðføsning gjørt vaksa for nógv og for skjótt og tað er ein avbjóðing sum ikki er missað undir landsstýrismálum men meira hyggja eftir hvussu kann mann fáa ein meira natúrligan útveitsluvaksin sum er tvey tvey tann hálvt prosent har leið áðrenn áðrenn raðfestingar tá tað kemur til íløgur fram um tíðina so stendur tað av lítið um íløgur suðuratunnilin flakkin nevndir standførtumpláturin flakkin nevndir men eg havi hildið teg verið semjað um at tá mann livir við sandoyartunnilin so fer mann undirsetar pengar av tí suðuratunnilin og so har eru tær ynskir at mann roynir at finna innanfyri tað karmul sum er nú pengar til at mann fyrr kann fáa í gongd við at útskifta okkara standarvøkflotu
ja takk sí a t jagun miku
harra formaður eg haldi at tað var eygleið tílitið hissara taluni sum tað er verið í longri tíð at akseli handelsen er ógvuliga samdir og positivur við tann politikkin sum hendan samgongaførur og tekur undir við tað allarmesta hann brúkti stóran part av taluni hjá sær at siga hetta er eg glaður fyri og hetta er eg eisini glaður fyri og hetta er eg eisini glaður fyri tað mundi ikki fingið nakran enda og so tá ið so kemur til ríkisveiting so sigur hann at tað kann vera eitt hugskot at skerjanna teitir yvirskot og ikki teitir undirskot tað kunnu vit saktans gera semju við javnaðarflokkinum at vit lækka ríkisveitingina tá ið tað er yvirskot sum viðstað er tað sum kann fáa okkum at fáa norðfólkini at vera við til tað so heilsi eg tí vælkom
ja takk ger so væl
seja nú segði jakun mkkasen kanskaeitlít sidur orðið í munnin eg segði iki t ver itt hgskot ag kerja teir og yvirskot men setta mar ein fortreyt htað er lætt at tosa um okur skerja ríkisveikina tá ð mann er farin hevur havt stórt yvirskot so er mann kanska fyri at brúka kanska eitit sidur av pantaldor so plagdi t yvirskotið burtur so sigur mann min burdi kanska skorað ríkisveitingina tað hongur ikki oliga saman mann má vísa fíggjarliga ábyrgd og hava yvirskot á fíggjarlógini um tá man hevur tað so kann mann tosa um um tað er skilagott at fremja yvirtøku su kostar pengar ella at skerja skerja ríkisvekkina á fortreytin er at mann
ha hon ábyrgdar fáttanfígjarpolitikk ja takk so er tað hesin
langar sor ena viðmerking ger so væl ja takk fyri hara formaður fyri nøgrum ári síðani so skuldu vit fara í holt við tilgfeingisrentina saman ið ólkaflokkinum og fólkaflokkin tá hótti tá at fara úr samgonguni nú havi i fingið fólkaflokkin til at saman við okkum at taka trý hundrað milliónir inn sum er faktiskt tað sama ella meir enn tað sum undanfarna samgonga kláraði samstundis liggur eisini uppskoti á borðinum t at at innbjóðingin til javnaðarflokkin eisini til at koma at vera við í hesum uppskotinum kanska at fingið fingið tilpass at teðis soleiðis at teir eisini kundu tikið undir við tí so tað varðr ikkiat virka eitt sindur løgið um at vit verða ákærd fyri ikki eg haldi vit hava klára t heilt ótrúliga væl sambansflokkurin saman við fólkaflokkinum at kunna koma í semj finna eina semja upp á um upp á trý hundrað milliónir sum eg rættiliga stór øking í mun til hvat eg verið tey síðstu árini takk fyri har formaðu
ja takk ger sí væl
ansenja takk fyri tað sum la uppskotið hjá jørgum niclasen sigur tað er at sirka tvy hndrðog álvtrýss milliónir við prísinum í tvey túsun og nítjan men sum kemur upboðssølan afturat men hon fellir spakuliganar burtur longu næstár minkar av henni øh tað sum hevur týdning tað er at it skulu ikki taka meira ella minni a tilfeinis rentana inn ogher er eingin útrokningar fyri hvat tilfeinsgentan er og heldur ikki hvat tilfeinsgentan blívur um prísirnir fara uppeftir tað sum vit í javnaðarflokkinum halda t tá tilfeinsetan er har so er tað tríggir møguleikar tað eini er at tey sum eru í vinnuni fáa hana eisini útlendingar sum kanska fáa ha av landinum uttan at veður skattar í føroyum ella at okkurt selur tað sið tað sum koma inn tá selja fáa sumkm nnbetala yvir prís om fáa stóra skuld ír vinnuni ella uman siga ókey vit taka størsta partin inn soleiðis at tað kemur øllum fólkinum í føroyar til góðar og her liggja ongar útrokningarmen tær útrópinir gjørdar fyri nøkrum árum síðani siga hvussur at tilfeinsrentan er nógv meira enn tvær tve hundað og týss milliónirnar og tað haldi vit eiga í so stóran mun sum mul taka inn soleiðis at kanska verur lættari at liva hjá vanliga føroyinginum
ja takk so r tað polnanreynatigu
so fera viðmerking ger su væl akfyri formaðurin tað er eit sindur ørkymlandi um mann kanska blíva eit sidur illa við at síggja tær her opinlýsa fríggjaríið fjá fólkaflokkinum til javnaðarflokkin mitt á degi eisini samstundis er tað eitt sindureitt sindur órógvandi tí at jagun mikkelsen var framsøgur hjá fólkaflokkinum sigur at at mann kundi mann kundi saktans fara undir at at at niðurliðja heildarveitingina saman við teimum samgongufloksmonnin saman við í dag tí at teir vinstru hallir eru so fíggjarliga ábyrgdarleysir ella okkurt líknandi seða altso kundi kanska undanfarni løgmaður og núverandi formaður í javnaðarflokkinum sagt mær eitt sindur um hvussu stórur útreiðsluvøksturin er hjá hesari samgonguni samanberar við undanfarnu samgongu takk fyri
ja takk
gerso væl aksel johanesen ja takkharra formaður eg veit ikki um eg og páll arenatigvu dugar so væl at lesa hesi fríggjaríini av eg helt tað var fríggjarí til tjóðveldið tá jaku mikkelsen tosaði um hann kuldi minka ríkisveitinginah meni tað spurdi ikki um polla areinatúgvu so s so kann mann siga at seinasta samgonga hevði eina komma fimm milliard yvirskot tey fýra áruni hon sat n komma fimm milliard áðrenn tað va tað undirskot og nú er aftur undirskot útreiðslurnarhjá á rakstur hjá landskassanum vuksi við lei ella gott u val seks hundan milliónir seinasta valskeið og hetta valskeiðið sum bara er hvat átjan mánaðar gamalt har áleið nítjan eru útveirsplar eisini váksar í áleið seks hundrað miliónir tá han sær burtur frá korona so hesir hava klárað brúkt líka nógvar pengar upp á hálvt annað ár sum undanfarna samgongan gjøri up á fýra ár so eg haldi at tann samgongan sum var vinstravend dugir munandi betur at vísa fvíggjarliga ábyrgd enn en hendan her høgra samgongan sumvit hava í dag

takk fyri formaður ein heilt einfaldur spurningur fyri at spyrja aksanesen um hann heldur at útreiðslurnar eru á ein nøktandi støði ella hvar ið hann kundi hugsa sær at tær vóru størri broytingar um hann er samdur við útreiðslupartinum av kørmunum

jafyri nøkrum árum síðan ær nakrar útrotningar gjørdar í í vítja hundrað løgmannsskrivsovuni ella í fíggjarmálaráðnum sum vísti tað at miðal inntøkuvøksturin hjá landskasavni seinastu tjúgu árini eg haldi tað var frá áttaoghálvfems til seysseytjan hevði verið a leið fýra komma fimm prosent tað var siga at útróypsvøksuri kann ikki vera størri enn tað skal helst vera undir harpeint og sum an vik gea okfá lættari til fólk um tað eru avgjøldin skatti í øðrum sum helst ligga ett indrur undir fýra komma fmm prosent so t eg vildi trý koma fimm prosent er ein góðari leið sum hygur efti túsuni herpeins so er tað alei gott er væl trý prosent men tá er onkrar einkeksinntøkur útreiðslur og nakað við prísvekssdrykki við og sum verar tal táttar í fýra prosent tað áðrenn nakrar raðfestingar so haldi eg taðeg for nógv tað gerert tikki næsturinu skyldan fyri eg veit eftir u framskrivingar og taðva eigu vat royna at hyggja eftir at at útróps eiga ikk t vaksa so skjótt soleiðis etta rúm fyri bæði hjá hesum landsstýrinum og á øðrum lanstnýrir sum koma eisini gera onkar raðfestingar tí at a su vit politikar ikki at gera tí mug vit royna at fáa tær fastu útreiðslurnar sum vaksa niður um trý prosent soleiðis vit hava eitt sindur til til raðfestingar men tá kanta gott hyggja í hesum át hesu støðinum her sum hetta upskotið eð grupt til útreiðslurnar um at eisini evu

takk fyri a harra formaður ja játtanarkarmarnir fyri løgtingsfíggjarlógina fyri tveyogtjúgu eru skránni í dag tað er soleiðisnar at að karmarnir skulu verða lagdir fram áðrenn fyrsta apríl í fjør var tað is soleiðisnar at teir vórðu ikki lagdir fram orsakað av korona og fara vit so eitt ár longur aftur so bleiv tað lagdur fram men tá koma ongantíð út úr fíggjarnevndini so eg má má siga tað at tey seinastu tvey árini hevur tað verið kanska eitt sindur serligt við hesum her játtanarkarmunum men nú hava vit so lagt ella landsstýrið hevur lagt fram játtanarkarmar fyri tvey túsund og tveyogtjúgu saman við

hetta er ein karmur og ein karmur ja tað er ein ramma sum mann skal líkasum arbeiða innanfyri og heta er uppskot til samtyktar og tað er eitt uppskot til samtyktar er ikki juridisbyndandi men mann kann siga tepolitisbyndandi eg havi hugt hvussu hvussu hevtað verið so seinastu árini altso um um vit hyggja á eini ígju tíggju ár aftur tíðina so hava ymiskir fíggjarmálaráðar komnir niðan við við kørmunn jóans eitesgaard aksel johannesen jørgun niclasen kristina háfoss or nú ættur jørgun niclasen øh og tað teirra verið tað evu erkrelga stutt orða misti mann hyggur tríggjar til fimm síður men so seinastu samgongu tá tá broyttist tá knappliga mann sigur bleiv meira prosað á og vit endaðu uppi á tjúgu síðum altso tað var tjúgu síður játtanarkarmarnir men tá koma ongantíð út a sur nevnt so eg veit ikki akkuráthvat vit kundu leiga út av tí altso longri og tað tað sum eg líkasum vil siga við hesum her tað er tað at tá tð er karmar so má tað ikki vera for detalierað ikki for detaliera tað má vera ein ein ramma ein karmur sum mann sum kann arbeiða innanfyri tað er líka sum tað su ligur í orðinum og tað stendur eisini í um um karmarnar at hvør landsstýrismaður ger innan fyri tillutaða játtanakarmin sín part av fíggjarlógaruppskotinum so at gemur mann líkasum innan fyri hesa her rammuna hendan her karmin sítt uppskot eg haldi sjálvur at hetta her er faktiskt nokk so snøgt sum tað er gjørt uppá og so er tað hetta her sum mann ofta hoyrir tað er tað at er nakað samsvar ímillum karmarnar og tað sum tá kemur út aftur tá ið tað vfíggjarlógin verður samtykt karmarn verða løgdir fram áðrenn fyrsta apríl og fíggjarlógin verður samtykt fyri jól hvussu sær tá út fjør var vóru eingin karmar fyrr árini vóru karmar sum ikki koma út aftur visti eg so hyggja trý ár víðari fram so er tað at siga at í tvey túsund og seytjan tá vóru fýraogtrýss milliónir komnar upp á afturat í rakstrin fýraogtrýss milli og í átjan vóru hundrað og trýogtjúgu milliónir komnar uppá og í tvey túsund og nítjan vóru hundrað og áttaogtretivu komnar uppá í rakstrinum nei eg hugsi bara hta hetta eta hetta er fakta og og tí er að hett her við við korminum altso hvussu er søguliga visti man hyggur hesa her trý til fimm áruni aftur í tíðina hevur tað ikki verið serligt samsvarur á á rakstrarpartinum harra formaður tað má mannhvussu er bara gera sær greitt men tað sum er áhugavert haldi eg eisini tað er tað at mann metir um inntøkur og har hevur tað verið óalmindiliga mann kann siga positivt fyri hesi her árini sum eg sigi tað víkir øgiliga nógv frá í útreiðslunum at inntøkurnar eru líkasum tær voksnar rættiliga alvorliga øh hyggja vit so eftir hesum her ítøkiligu uppskotinum sum vit hava her í dag so so haldi eg tað jágun mikkelsen sum segði at tað eingin politikkur í hesum her eg eerikki samdur við jágu mikkelsen at eingin politikkur er innií hesum her fíggjarkørmurin fyri tvey túsund og eingin nýggjur politikkur men her er eisini nýggjur politikkur haldi eg tí tað er soleiðisnar at vit hava samtykt athetaher við javning til almannaveitingar tað eg við í hesum her vit hava eisini fáa ein nýggjan hábygning raksturin av nýggja hábygningunum liggur eisini inni í kørminum vit eisini amt nú at byggja tveir stovnar til fólk sum hava serligan tørv raksturin liggur eisini inni í kørminum og so eisini fullur rakstur av nøkrum tiltøkum sum vit hava sett í verk vist ta nú í bara hálvakraft í ár startar á jóansøku so taka vit alt árið so so tað er eisini tikið við ta e veður tosað eitt sindur íløgurnar og og til dømis bjarni hammer haldi eg nevndi hetta her við altso hvussu er við suðuroyartunlinum jamen har vilja vt vísa til langtíðaríløguætlanin tí tað havi vig klárað hendan samgongan at gera eina langtíðaríløguætlan og tað sum er nevnt í sjálvum korminum eru bara nakrar fáar og kanska nakrar sum líkasum liggja beint fyri framman og tí eru ikki allar íløgurnar nevndar har men tað er bara at hyggja í langtíðarløguætlanina hjá okkum í samgonguni so sær mann tað so vir tosað um inntøkur og eg haldi at fíggjarmálaráðrin sagt at inntøkurnar er eru lægri mettar enn tað sum búskaparráðið kemur við og tað er jú ein meting men eitt sum vit síggja heilt greitt tað er tað at høvuðhøvuðsinntøkurnar hjá føroyska samfelagnum er landsskattur og felagsskattur tað er altso trýss prosent av inntøkuni so fáa vit eisini nakað í í felagsskatti ug kapitalvinnskatti tað eru níggju prosent og so avgjald av fiskatilfeingi og frá alivinnuni eisini eini níggju prosent úrslitið fyri komandi ár verður mett at at tað verar eitt hall upp á trýogtrýss komma fimm milliónir eg haldi akselv johannesen helt at vit vit burdu fingið tað til eitt eitt yvirskot ella hvussu er javnliga og tað eiga vit absoluttar migímótir men men so so er tað hesin her spurningurin hvat skulu vit so hvat skulu vit so gera og har haldi eg at aksel ve johannesen vísti nokk so týðiligar at hann fokuserar upp á hetta sum er við tilfeingisgjaldið at gera og hesa her rentuna tilfeingis rentuna og har eru vit bara nokk so ósamd soleiðisnar prinsipielt ella hvussu hvussuve ideologiskt eisini hvussu nógv taka vit út úr vinnuni ha tað var at tosað ú um at tað var kanska ein milliard og vit líkasum kanska liggja áhesun her trý trý hundrað til trý hundrað og hálvtrýss milliónunum hvar hava pengarnir í tað betri altso í vinnuni ella ikki men vit eru so samd í samgonguni um at hendan her legan í í tvey túsund og átjan støði er er á heilt góðarleið við hesum her góðum trý hundrað milliónunum verur meira tilfeingi og hægri prísur ja men so kemur meira inn og soog prinsippi haldi eg tey flestu kunnu taka undirvið men kanska sum sum mann hoyrir tað so kanska javnaðarflokkurin í tjóðveldi halda at mann tekur for lítið inn a tað er so tað nú hevur tað verið fukusera eitt sindur uppá uup á ríkisveitingina

at fólkaflokkurin hannr líkasum ja men hann er jú usu kal t mann siga hann er jú tann vegin til loysingina men tá i mann so er í einari samgongu so má man líkasum mann finnur kompromiir tað var tað sama hjá javnaðarflokkinum tað hava saman við tjóðveldinum og so víðari sovíðari vit hava eisini eitt eitt uppskot frá tjóðveldi í tinginum sum sigur at vit skulu koyra helvtina av yvirskotunum av rakstrarav inntøkunum koyra tað í í ein grun soleiðinr at vit sleppa burturúr has her ríkisveitingini meni tað sum eg hugsi um tað er alt gott um hasar tankarnar tað er bara altso eg eg sakni øgiliga ofta tað simpla roknistykkið altso eg haldi edvar jacobsen hon dugir nokk spæl at vísa á hetta her so eg fari iki at endurtaka tað sum hon kanska segði men men tað er nokk so einfald haldi við við eysalarkinum altso visti tú tekur nakað burtur so um onkurt annar koma í staðin visti tú skal halda sama sama støði tað er tað er ikki so øgiliga mann kann so ikki liva av eg veit ikki tað bleiv tosað um dreymar og sovorðið tað so man tað er gott at dreyga at at droyma og og sigda høgt men so er at halda seg eisini til til veruleikan

visu vit hyggja eftir teimum stóru rakstrar vøkstrunum so kann tað ikki undra at tað er á á teimumøkjum sum er kalla fyri kanska tey tey bleytu økini visu vit hyggja á sjúkrahúsverkjunum so so hækka játtanin nokk so nógv har eftir kørminum at døma og tað sum er við trivnaðartænasturnar tað tað sær út til at hækka frá tveyogtjúgu til trýogtjúgu við fimmogtjúgu milliónum tað ikki smávegis og so hetta her við pensjónunum og har ið tá ð mann kemur til pensjónir og við fólkapensjón so so roknar mann út og mann veit nøkulunda statistiskt hvussu nógvir pensjonistar verða so tað er eisini lagt upp fyri í hesum her kørminum tað var tað sum eg fekk stundir til takk fyri hara
ja takk slá viðmerkingar jókur mikkelsen har
fyrstu ger sovæl harra formaður sambandsflokkurin hevur minst líka nógv sum nakrar annar flokkur tað ið síni stevnuskrá at vit skulu hava ein sjálvberandi búskap tað hava vit aðrar eisini og tað liggur sjálvandi í tí at vit skulu klára okkum sjálv í tí sambandinum er tað natúrligt at mann tekur tað upp við leistaði eg ttígi ikkiat mann skal kvetta alt av í einum men at mann ger tað lýðandi øh tá ið magnus rasmussen sigur at eg segði at tað var eingin politikkfrøði so hugsaði eg sjálvandi um tær tretivu miliónirnar av tiltøkum har hevur mann ikki politiskt sagt hvat mann skal gera um taá favr inntøkur úr útreiðslur sum man fara eftir og og hvat tað skal vera tí eg lagt upp til kanska fíggjarlógararbeiði annars er ein rúgva politikki í hesum her sjálvandi vit gera íløgur runt um alt landið og vit vit seta útbyggjingar land nógv so so tað var bara tað hasar tretivu mliónirnar er ikki eingin

harar formaður ja so er hatta komið upp á pláss handa har justeringin ella rættingin og tá ið tað kemur til hetta her við búskaparliga sjálvbjarguni so eru allir flokkar fyri tí á tingi og vistu vit nú taka sambandsflokkin so er hann við einari samgongu har ið í blokkurin er fyrsti fastur og tað betíðir eg faktiskt í veruleikanum at han minkar so tað va bara tað sum eg umfataði kanska hjá jág mikkelsen at hann hann flag eitt sindur hægri og hugsaði hugsaði eitt sindur størri og gera taðeitt sidur skjótari men men har havi eg sikkurt misskiltan eisini at hann er nokk á bylgju longu við
mið sambandsflokkin takk fyri ja takk so er ta ein viðmerking eftir enn fill røðaran tað ereyð
grundsamanstendis gjørt vælja takk fyri tær formaður ja nú er vit komnir har til at at vit fáa nakrar karmar lagdar fram har tað verður sagt at mann skal spara tretivu milliónir og harafturat skulu tað gerast raðfestingar so skulu tað skal tað sparast enn og meir fyri at finna rúm fyri teimum raðfestingunum so eg havi hug at spyrja nú tá ið mann kann siga kanska at fólkaflokkurin meira minni fingi sítt sambandsflokkurin skal kanska fáa viðgerðatrygdina upp at standa er tað so so at nú tá ið vallyftirnir hjá sambandsloysnum skulu setast í verk so skal mann finna sparingar fyri at fáa pláss fyri teimum
ja takk ger so væl magnus rasmusen
har kann eg svara heilt stutt at tað soleisnar hongur tað ikki saman vit eru hennari samgongu og visti mann hyggur eftir korminum og tað var akkurát tað sum eg faktiskt endaði við mann hyggur eftir hvat landssjúkrahúsi og trivnaðartænastur og fólkapensjón og fyritøkarpensjón hatta er alt mál sum sambandsflokkurin brennur fyri saman við hinum restini í samgonguni og tað er ikki líka tað er faktiskt líka mikið hvør er landsstýrismaður ofta verður tað sagt so at vissu landsstýrismaðurin er í einum flokki so er tað líkasum tað men vit bakka samgonguna upp og tað er líkamikið um tað er ein frá fólkaflokkinum sum umsitur eitt øki so eru vit líka glað og bakka tað upp og tað síðsta málið stóra málið var í veruleikanum bústaðarpakkin so eg síggi ikki soleiðisnar pá ta takk fyri
ja takk so er næstur at røða páll av reynatúgvi gjørt so væl
ja játtanarkarmarnur fyri tvey túsund og tveyogtjúgu tað varð eftir eini eina ferð hjá fíggjarnevndini í grønlandi á sinni at játtanarkarmarnir sóu dagsins ljós tí grønlendarar vóru tað fremja um vit nú hava teir júst sævtlandsings væl og grønndi tað fremja ein lit har sm í tveimum umfarum valdu at viðgera fíggjarkarmarnar í landinum eina ferð um várið har sum mann hevði játtanarkarmar til viðgerðar o so sjálvandi fíggjarlógina á heysti og ætlanin var ikki at mann skuldi hava tvær fíggjarlógar viðgerðir íso máta í so máta eri eg fyri soviðis samdur við landsstýrismannm í fíggjarmálinumsum heulagt hesar játtanarkarmarnar fram at atjáttanarkarmarnir í høvuðsheitum skulu vera eitt eitt eitt skjal sum sum tekur høvuðsatlitini í í væntanunum tiltað komandi fíggjarárið egnú eg eri sjálvandi nýggjur á tingi aftur í hesum umfari og tí tí fór eg sjálvandi at leita eftir játtanakarminum fyri fjør fann tær ikki lendi so á játtanakarmurin fyri tvey túsund og tjúgu

tá ið mann hevur svovorðnir røsusvøvn sum eg havi gjørt í sum politikari í hálvt annað ár so so so so blívur mann kanska eitt sindur skakkur tá mann sær hvussu stórur munur kann vera á tveimum árum í politikki tí hyggi eftir fíggjakarminum fyri tvey túsund og tjúgu so so stendurer tað itt lúg úrslit til at vera fimm hundrað milliónir meðan eg hyggi eftir hesum her uppskotinum sum er lagt fram í dag tvey ár seinni so stenda minis trýogtrýss komma fimm milliónir krónur og tað eru sjálvandi tvey tøl men men aftanfyri tað býr so øgiliga nógv vist ú vit leggja í at hyggja eftir tí tað er fyri mær eru tað tvey tøl sum siga sum siga nógv um hvørja kósið vilt hava samfelagið at koyra um tú vilt hava um tú stúrir ímóti tí tí bjartamálinum sum eitur sjálvbjargni at verða sjálvberandi ella um tú ikki ger tað eg veit væl at búskapur er ikki so einfaldur at vit hava tíðir sum í størri mun gera møguleikan til at leggja pengar til síðis enn aðrar tíðir og korona spælir eisini sína sín leiklut í hesum døgum tað skulu vit eisini taka hædd fyri men tað er kortini eina himmal víðir munur

eftir fíggjarkorminum avlopunum landskassans seinast teir tríggir samgongu flokkarnir sum í dag sita so avlveraði táverandi stjórnin frá tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fimtan eitt hall eitt rakstrarhall upp á eina komma eina milliard krónur samanborið við undanfarnum samgongu sum í sínum fíggjarlógarkarmum til fyri tveimum árum síðan fráboðaði eitt avlop upp á eina komma fýra milliard krónur eg eg tori ikki at siga tað at at jørgun niclasen sum landstýrismaður bara hevur hevur umsitið fíggjarlógir sum hava havt hæll á bótlivnini meni men eg haldi ikki eg fari nógv skeivur tá ið eg sigi at tað hevur verið tað í allarflestu førum

altso upp á hesi tvey árini standa vit við einum eini rakstrarhalli upp á upp á ein ein rakstrarl rakstrar muni upp á eini seks hundrað milliónir tað er øgiliga nógv tað er eisini tann upphæddin sum er heildarveitingin í landinum við øðrum orðvið øðrum orðum at at føroyska samfelagið var tá ið undanfarna samgonga legði sín seinasta játtanakarm fram sjálvberandi fíggjarliga sjálvberandi fríggjarliga meðan vit í dag aftur standa í teirri støðu at nú reista pengarí og og tað er tað er fyrstfykst og fremst er tað ein spurningur um hugburð um um vilja tað er sjálvandi ein spurningur um politikk men politikkur er eisini hugburður og vilja vil mann hevur tú tann rætta hugburðin og hevur tú tann rætta viljan so klárar tú tað allarmesta her í lívinum eg haldi tað sæst eina bestivist tú visti tekur ítróttin sum dømi tað e ikki nakað dulismál at eg eri í lívurpolitieppari og setti meg nokk so nokk so hugagóður í gjárkvøldið at hyggja eftir raamadrid og lvurpul men eg sá beinanvegin at tað var galið í hugburðinum hjá livurpull og úrslitið gjørdist eisini hareftir sjálvt um teir høvdu onkra lítla løtu har sum tag har sum tað har sum tað byrdust ein vón tað haldi eg sæst eisini aftur í politikkinum hjá hesari samgongu tey málini sum veruliga skulu dríva samgonguna og fáa fólki at ferðast við samgonguni tey eru ikki til staðar tey eru ikki til staðar málini sum hendan samgongan hevur sett sær sum høvuðsmál er málini fyri nøkur fá og summi av teimum eru í føroyum summi eru kanska slett ikki í føroyum vit hava sæð sjónvarpssendingar sum rættiliga vælavdúka at at

ø sum í í summum førum sum í flestu førum skuldu verið verandi í føroyum hon eg tryggjar ikki at teir pengarnir bleiva skattaðar í føroyum eg hávi ongan í samgonguni siga at hetta er nakað sum vit mugu gera nakað við tað er ikki eg sigi ikki at vit lu vit skulu døma og lóggeva út frá einum eini eini eini fjølmiðlasending men eg haldi ótrúliga løgið at tað er eingin í samgonguni sum ger vart við at tað eingin sum tekur tað upp og spyr um hetta her er í lagi tað sum gongur fyri tað haldi eg eigur at vera tað allarminsta og hetta eru jú viðurskiftir sum vit hava víst á í áravís sjálvt um vit ikki kunnu kalla okkum fyri løgfrøðiligar serfrøðingar so hava vit víst á hvussu óheppið tað er tá ið virðisskapanin sum skuldi verið í tí føroyska samfelagnum við drena úr tí føroyska samfeagnum og verður verður veitt á á útlendskari hendur so hetta hetta eru viðurskiftir sum sum vit mugu fáa vimugu fáa t kannað veruliga mugu fáa staðfest um tað er hald í hesum útsøgnin ella ikki og hettar eigur sjálvandi eisini at fáa avleiðingar fyri fyri tey um so er at hald er í hesum pastanum

tað eru altíð torført at gera seg til serfrøðing í hvar í støði í kostnaðarstøði einum samfelag skal verða men eg haldi t vit sum heild eiga vit at hava sum mál í tí føroyska samfelagnum at at vit gera sær sjálvberandi ei sjálvberandi samfelag

vit vit hava frá fleiri síðum fingið at vita at tað eru fá samfeløgið við heiminum sum eru ríkari enn vit og tað kann kennast eitt sindur forkela at blíva víð at tvíarhalda um at mann skal hava pengar úr einum øðrum samfelag tá ið mann tá ið mann er so mikið prevoligeraður so mikið væl fyri í í alheimssamfelagnum sum sum vit og fyri sambandsfólk og eisini fyri formanninm í stólunum sum nú situr so átti tað at verið eitt eitt ella annað blátt stempul at at sjálvur undanfarni danski statsministarin lr røkker nú úttalar seg um at at atføroyska samfelagið í veruleikanum í veruleikanum saktans kann vera sjálvberandi um vit ynskja tað og hví skulu vit ikki ynskt tað altso vit eru vit eru í flestu førum øvit eru í flestu førum bæði dugnalig og ferm og og før fyri at at at standa egnum beinum so hví skulu vit ikki gera tað búskaparliga í minsta lagi tað er eingin sum siga at at vit nýtast at at semjast um at loysa her og nú ongantíð betur fyri mítt viðkomandi men men at fáa hetta búskaparliga sjálvbjargini má vera ein ein týdningarmikil partur av tí heila eg eri eitt sindur eitt sindur bangin fyri at at tað at vit síggja so stóran mun á hallinum hjá hesari borgarligu stjórni og teirru undanfarnu stjørnini er ein spurningur um eg hopi ikki at mann at mann at mann tosar eitt tilætlað hall fyri at fyri at fyribyrgja einari sjálvbjargniskós tað hopi ikki eg vóni at at tað er frægari statt enn so men eg haldi at mann skal stýra nokk so illaner vist mann ikki klárir at hava avlop í føroyum við so góðum tíðum sum vit hóast alt hava havt tey síðstu tíggju árini takk fyri harra formaður
ja takk sínar viðmerkingar tað er beint tein løg ið
jakobsen tan fyrsta ger so væl akfyri harra formaður ja eri púra samd í tí sum pollareynatigu sigur sjálvandi klára føroyar og føroyingar seg sjálvi so tað er eingin ivi um tað men eg hugsaði at spyrja røðaran vit síggja í hesum her uppskotinum her at tað verður sagt attað er neyðugt við átøkum á útreiðslu og inntøkusíðu í landskassan fyri tilsamans tretivu miliónir krónur fyri at røkka ætlaðu úrslitinum í ítjúgu tveyogtjúgu sum ev hall á trýogtrýss komma fimm milliónir dugir røðaran at siga mær hvar samgongan ætlar at fáa tað er ella er tað sparingar ella taðat mann kal taka meira inn dugir røðaran at siga mær hvørjar ætlanir samgongan hevur út frá hesum her uppskotinum takk fyri harra formaður

jatakk ger so væl paltarenatigvur takk fyri formaðurin til beint ú løgu jacobsen nei tað var kanska eisini eina orsøkunm til at eg ikki vildi fara so nógv niður í smálutirnar í í sjálvum játtanarkørminum tí at eg haldi at tar tr eru ikki nógv meira enn ein einum ein ein ein faldari sum vit kunnu taka til okum ella lata vera her er øgiliga lítið útspesera um hvar hvørja átøk mann ætlar sær at gera og tað er øgiliga taðknemligt at seta seta eitt eitt pappír upp við við so sum veikum so lítið defineraðum fortreytum sum sum hetta er serliga tá ið tað kemur til tey átøkini sum skuldu gerast so tað tað tað vildi alt vil bara vera spikulatiónir o eg haldi at visti tað skuldi verið so skuldi landsstýrismaðurin verið meir meira ítøkiligur í viðmerkingum har sum hann har sum hann vísti heilt greitt á hvar var tað mann ætlar at gera tað sum nú er so er tað bara ein indikatión og og tað kunnu vit diskutera um elil ykki men eg eg haldik
ikki at geva serliga stóra meining takk fyri ja takk so fer
jágom mikkelsen e a viðmerking ger su væl harra formaður eg eri fegin um at staðfesta ati páll a reynatúgvu bleiv kvøiktur á tjóðskaparøkinum aftaná mína talu og tað kunni eg sjálvandi bara fegnast um ø tá ið hann hugleiðir um at eg ver er við hall nú á fíggjarlóginim og tað var yvirskot tey seinastu fýra árini og svíðari so sum veit páll betri enn hann tosar enn henn letskt í tvey túsund og ellivu kom fólkaflokkurin saman við eina í eina borgarliga samgongu einum halli vit byrjað við einum hælli á fíggjarlógini pá seks hundrað milliónir aftaná fýra ár við skilagóðum politikki komu vit upp á ballansi og tað at vit hava fingið flagskátin tað at vit høva fingið økt okkara makrelkvot gjørdi tað at tann gongdin forseti soleiðis at tey næstu fýra árini fingu vit stór yvirskot tað heystaði millum annað tjóðveldi gleðina av hvatt mann siga meni

ormaður eg haldi tað er øgiliga løgið at at mann at mann kann at mann mann kann loyva sær at standast jógun mikkelsen at siga tað at at at fólkaflokkurin er svarið og upp á alt tað rætta tá ið mann ferðastana ferð fær staðfest tá ið mann situr og valdið so klárar mann segi at fáa tingini at balansera veruleikin er at øll árini sum fólkaflokkurin hevur umsitið fíggjarmál so er stórt hall altso eg eg skilji væl at mann roynir at spæla at spæla eitt annað at spæla at mann roynir at siga ja at vit hava spart upp og okkur svóvðri og tá ið tit hava sitið to eru stórst hallir so framvegis men tað tað heldur ikki longu altso fólkið í føroyum er ikki býtt veruleikin er at tá ið fólkaflokkurin sitr á fíggjarmálinum tá er stórt hall takk fyri
ja takk so er næsti røðari tað verður biljustinussen ger so væl
takk fyri hara formaður kanska líka viðmerkja til síðsta aðra røðara tað

hugsjónini aftan fyri fíggjarpolitikkin hjá eitt nú tjóðveldi og hjá eini borgarligari samgongu tí at tjóðveldið hevur eina hugsan um at mann skal taka nógv meir pengar inn enn mann brúkar í almennu húsarhaldið og at tað almenna skal goyma pengarnar í staðin fyri at skattaborgarin skal fáa loyvi til at goymar pengarnar tað er ein nokk so stórur hugsjónarligur munur øsjálvandi skal ein landskassi rekast og eitt landshúsarhald rekast forsvarliga men tað er ein hugsjónarmunur ímillum tað at tað almenna tekur nógv for nógvar pengar inn og goymir tað og so tað at mann í borgarligum politikki tekur pengar inn fyri at reka almennar veitingar og almennari skyldur hetta pskotið til játtanarkarmar hevur eina útreiðslu upp á fimm komma seks milliónir og hevur ein inntøkukarm upp á seks komma eina millión og tað vil siga at í veruleikanum visti mann hugsar roknskaparliga soleiðisnar sum vanligur roknskapur ikki almenn roknskapur men vanligur roknskapur verða gjørdir upp so hevur hettar eitt yvirskot upp á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir og vit velja so at brúka hesar fýra hundrað og hálvtrýss milliónar pluss knappar hundrað afturat til at gera íløgur fyri tí vit halda at mann framtíðartryggjar eitt samfelag við at útbyggja tað við at tryggja eitt betri undirstøðukervi við at hava eitt sterkt heilsuverk við at hava góðar stovnar á almanna økinum við at hava eitt gott útbúgvingarverk og at gera íløgur í útbúgving so framtíðartryggja vit samfelagið og tað síggja vit millum annað ígjøgnum fólkavøkstur tað at mann velur ikki bara at parkera pengar og goyma pengar onkustaðni í einum almennum kassa men at mann útbyggir samfelagið tað er við til at gera tað hugaligt at búgva í føroyum og tí millum annað hava vit havt ein høgan fólkavøkstur tey seinastu árini í føroyum bara í fjør høvdu vit ein fólkavøkstur upp á næstan átta hundrað fólk upp á sjey hundrað og áttaoghálvfems fólk og eg trúgvi tað kemur av tí at vit hava góð útbúgvingartilboð vit hava eitt gott heilsuverk við sterkum faklg faklga sterkari fakligari kompetansur vit hava eitt gott almannaverk og vit hava eitt samfelag sum er væl

undrstøðukervi tað er so gott at búgva í føroyum og tí velja fleiri fleiri at búgva her og tað kemur millum annað av tí at vit hava gjørt íløgur so fyri tvey túsund og tveyogtjúgu so er okkara val at brúka alt yvirskotið og eitt sindur afturat til framhaldandi at útbyggja samfelagið og tað er við til at framtíðar tryggja føroyar til at framtíðar tryggja varandi fólkavøkstur tí við fólkavøkstri kemur øktur búskaparvøkstur koma fleiri hendur til arbeiðis kemur størri framleinni í samfelagnum so hetta er eisini ein partur av tí at mann framtíðar tryggjar samfelagið at mann hevur ein politikk sum snýr seg um at mann ikki bara goymir pengar vekk í einum búskapargrunni millum annað men mann mann brúkar teir pengarnar sum mann tekur for nógv inn til at útbyggja samfelagið itmillum annað hava vit samtykt at vigja tunlar norðurum fjall eitt øki sum hevur í grundini frá almennari síðu pá tross av tí øgiliga fløskuhálsinum sum tað er at koyra ígjøgnum hesar tunlarnar so hava fólkini norðan fyri eystan múla so hava tey víst at tey kunnu eisini standa fyri fólkavøkstri undir so vánaligum umstøðum og har eru blómandi vinnulív og tað at mann ger hesa verkætlanin a kemur at gera tað tað økið kemur at vaksa uppaftur meir og at vinnulívið har norðuri kemur at vaksa uppaftur meir og tað kemur at framleiða eisini til landskassan upp aftur fleiri krónur í skattakrónum og mvigkrónum og avgjaldskrónum so hetta er eisini ein íløga í at landskassin skal kunna forsýna samfelagið við tí sum hand skal langt inn í framtíðina tá ið vit so tosa um fólkavøkstur so havi eg hug at steðga eitt lítiðsindur við tað tí at vissu vit hyggja at teimum hagtølunum og áhugaverd hagtøl sum eru knýtt at hesari her at hesum uppskotinum ein bóklingur lítil bóklingur sum er latin við sum eitu búskaparfrágreiðing eitt so síggja vit tað at hóast vit í fjør høvdu ein fólkavøkstur upp á átta hundrað fólk og vit eisini áðrenn frammanundan hava havt stóran fólkavøkstur so síggja vit at nýbygging av bústøðum um alt landið hevur verið ógvuliga lágógvuliga lág altso vist vit fara aftur til tvey túsund og fjúrtan fimtan tá var nýbygging av bústøðum undir hundrað um ári heilt niður ímóti og tað øktist ikki og tað begentit tók spakuliga dik á seg í tvey túsund og seytjan og tvey túsund og átjan komu vit upp um tvey hundrað og í tvey túsund og tjúgu eru vit niðri á sirka hundraðog fimmoghálvfjerðs men hundrað og fimmoghálvfjerðs tað er ikki nokk til at húsa at hýsa teimum átta hundrað sum eru komin afturat vil so siga at tað er kanska í miðal trý fólk pernýtt húski sum kemur til so skulu so skulu munandi fleiri bústaðir til fyri at hýsa teimum átta hundrað sum koma afturat ði bara í fjør so bara í fjør hóast vit halda at vit hava havt ein ein aktivan bústaðarpolitikk so vóru tað fleiri fólk sum høvdu verri bústaðaumstøður enn frammanundan og tí mugu vit gera nakað ógvuliga ítøkiligt ov skjótt við bústaðarpolitikkin og tað er nakað sum eg haldi atlandsstýrismaðurin serliga í fíggjarmálum sum hevur eisini við hesari játtaninavið hetta málið at gera eigur athyggja nærri uppá vit hava havt nøkur modell frammi um hvussu mann kann bøta um tað tí at hyggja vit so at sethúsaprísinum og inndeks fyri sethúsaprísir sum vit eisini síggja í hesari frágreiðingini so síggja vit tað at í havnini so eru tey seinastu tjúgu árini so eru húsaprísirnir vaksnir við tríggjar og eina hálvari ferð altso eini hús sum kostaðu eina millión í tvey túsund tey kosta tríggjar komma fimm milliónir í dag og uttan fyri havnina úti á bygd kosta eini hús í dag tvær komma fimm milliónir sum kostaðu eina millión í tvey túsund og tað eru ein ógvusligur vøkstur sum ger tað at bankarnir ikki megna at lyfta uppgávuna at fíggja bústaðir nóg mikið til ala allar nýggjar føroyingar øll tey sum koma til afturat og tí má tað almenna inn á hendan vøllin og gera nakað ítøkili vit hava gjørt eitt sindur við bústaðaruppskotunum bústaðarpolitikkinum higartil sum elspet mersetes hevur staðin fyri men tað er verri enn so nóg mikið tað má nógv gerast afturat tí tey allarflestu ynskja at búgva í egnum sethúsum og ikki í leigaðum íbúðum og fyri tey fólkini hava vit einki gjørt og tey ynskja at búgva har sum tey koma frá í nógvum førum úti á bygd og bankarnir siga sum oftast kortaoy uttan tey hava næstan eina millión í eginpeningi og tað hevur eingin serliga ikki tey sum verða noydd til at búgva í í dýrum kjallaraíbúðum øll tey fyrstu árini tey hava ongan kjans fyri at leggja eina krónur til síðus so tí mugu vit fara og reka ein aktivan bústaðarpolitikk

skatting og tilfeingisgjøld og tað heur verið p á staðið her frá tað skal vera tað taðn síðsta partin av hesum sum eg sigi atpengar sum vera kentur í tilfeingisvinnuni ikki koma til skattingar í føroyum eg havi ikki sæð prógv fyri tí enn tann sendingin sum fleiri hava víst á var hevur verið í sjónvarpinum nú í gjárkvøldi og eisini eitt annaðkvøld hon her ikki á nakran hátt sannført meg um at at pengar ikki verða rætt skattaðir í føroyum tí hesi feløgini verða eru øll undirlagd føroyskari lóggávu sum byggir á egs lóggávu sum byggir á tí somu lóggávuna sum millum annað mann hevur á kypross og allir roknskapir verða grannskoðaðir eingin sleppur at reka virkið uttan mann verður grannskoðaðir og allir grannskoðarar eru undirlagdir strangar lóggávu sum vit hava lóggivið fyri her á løgtingi við grundarlag í es lóggávu so at tað at pengar ikki koma til skattingar sum teir eiga í føroyum tað er ein ógvuliga grov ákæra og hon bleiv yvirhøvur ikki prógvað við nøkrum tilvildarligum flytingum sum komu fram í einari sjónvarpssending í gjárkvøldið tí at eingin greiddi frá hvat flytingarnar vóru fyri og vit gera øll flytingar bæði bæði stór og smá bæði virkir og privatpersónar gera flytingar hvønn einasta dag og nógvar av teimum flytingunum fara eisini í útlond men fyri tað be tí ikki tað at vit snýti skatti kanska vit bara keypa okkurt fyri pengarnar
takk fyri frú forskotan ja takk her vóru nakrar viðmerkingar
beintaløga jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg hugsaðiat spyrja røðaran um hann kundi vísa á hvar ætlanin er at fáa tær tretivu milliónirnar sum antil skulu koma í eyka inntøkum ella sum skulu sparast tí her stendur at játtanarkarmar vísa at neyðugt verður við átøkum á útreiðslu og inntøkusíðu í landskassan fyri tilsamans tretivu milliónir krónur fyri at røkka ætlaðu úrslitinum í tjúgu tveyogtjúgu so eg hugsaði spyrja røðaran um hann kann vísa á hvar samgongan ætlar at tær tær tretivu miliónar skulu koma fram takk fyri frúfor
ja takk
biljustinusen gertakk fyri frú forkvina nei tað kann eg ikki tí at tað tað er tað er júst tí at tað stendur soleiðir sum tað stendur tað er tí at mann ikki komin til at finna útav hvussu vit raka tær tretivu milliónirnar men tað er eingin ivi um at tá ið ið fíggjarlógin kemur til viðgerðar í heyst so verður tað eitt av ein av uppgávunum bæði hjá landsstýrismannunm í fíggjarmálum og hjá okkum í løgtinginum at finna útav at fáa tey tølini at passa
ja takk aksel willems
sáni johannesen ger so væl ja takk fyri eg var rætta samdur við ein partatíð sum biljusinus var venja millum annað teg við bústaðarpolitikkinum og at vit sjálvandi altíð skulu hava eitt væl útbygd og útbyggja okkara samferðskervi og hava eitt væl virkandi heilsuverk men tá biljusinussen sigur tað at mann skal brúka hvørja krónur og helst eitt sindur meira enn tað so er ikki ordil samdir í góðu tíðir má mann ikki pengar til síðu ella fáa eitt ikki væl virkandi heilsuverk ella eitt væl útbygd samferð til kemur tá tíðirnar ringar tá ið tú vanligt húsárhald tá tíðirnar góðar inntøkurnar og høgar hjá húsinum nógv arbeiði fyrst at brúka hvørja krónu og sindur afturat hvat hendir so tá ið tað verður verri tíðir minni arbeiði minni inntøkur sum hava húskið veruligan at fara at spara og tað er akkurát sama galdari fyri landskassan so ikki taka pengar og síðu góðum tíðum so hevur mann ikki eitt væl virkandi heilsuverk tá tíðirnar
ja takk
biljustinussen gersæja takk fyri frú forkvinna eg segði ikki at vit skulu brúka hvørja krónu meir afturat eg segði at vit hava valt tað í hesum uppskotinum at brúka fimm hundrað og fimmogtretivu milliónir til løgur og tað er knappar hundrað milliónir meiri enn inntøkurnar er á fíggjarlógim tað merkir ikki og eg nevndi eisini at sjálvandi skal mann føra ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk tað merkir ikki at tað skal mann gera altíð tí so endar ta heilt gal men eg nevndi eisini og tað hava vit ofta nevnt at ein máti at økja um landskassans inntøkur tað er at reka ein politikk sum skapar fólkavøkstur sum skapar arbeiði til fleiri hendur sum so hevur við sær at fleiri og fleiri krónur koma inn í landskassan altso vanligur búskaparvøkstur ígjøgnum virksemið tað er haldi eg tað besta modellið fyri at mann hevur yvirskot og avlop í landskassan
ja takk næsta røða er ruttvang
fyri ja nú var aksel johannesen inni á hesum her sum eg ætlaði at byrja mína røðu við tí eg helt tað var áhugavert at lurta eftir biljustinussen hann kann vera nokk so sannførandi viðhvørt tí hann er so sannførdur sjálvur um tað sum hann sigur og og hann hugleiddi um hetta her an munin á borgarligum politikki fíggjarpolitikki og í politikkinum hjá tjóðveldi og eg havi lagt merki til hetta her at tað verður oftani sagt serliga fíggjarmálaráðharranum men eisini av øðrum í samgonguni at mann vil ikki taka pengar frá borgarunum tí borgarpengarnir hava tað betri í lummanum hjá borgaranum og tað í sær sjálvum eri eg púra samd við tað sum problemið er við hesari samgonguni er at teir brúka pengar sum ikki eru har sum teir ikki taka inn og tað er ikki nógv øðrvísi nú skal mann vera varin við at samanbera landsbúskap og vanligan húsarhaldsbúskap tí tann sammetingin heldur ikki altíð men hettar at bara tí tað eru pengar á kontoini akkurát nú so kunnu vit brúka akkurát sum vit vilja tað er ikki øðrvísi enn tað er í einum vanligum húsarhaldi at vist tú brúkar allar pengarnir tá ið pengarnir eru á kontoðini so eru ikki nakrir pengar eftir tá ið mánaðin er liðugur og soleiðis er tað eisini í landsbúskapinum at vit hava periodir har sum tað koma nógvir pengar inn tað hevur tað gjørt nú í nøkur ár í føroyum og burtursæð frá hesari støðuni sum er íkomin av korona so er tað nógv sum tíðir upp á at vit framvegis hava góðar tíðir í føroyum og vit ætla jú ikki at tá ið tíðirnar venda at ikki at kunna bjóða somu viðgerðir heilsuviðgerðir til dømis vit allar stadvek visti tú fært staðfest hjartaltrupulleikar vist tú fært staðfest krabba at tú skalt fáa somu viðgerð í ringum tíðum sum í góðum tíðum upp á sama máta vist tú vera avlamin og hevur brúk fyri almennum stuðli í sambandi við tað so skal tað tilboðið vera líka gott í ringum tíðum sum í góðum tíðum og tí er tað øgiliga viktigt at mann alla tíðina heldur tað á einum støði soleiðis at tað er javnvág í og tað ger hendan samgongan ikki hendan samgongan førir ein fíggjarpolitikk har sum mann brúkar nógvar pengar men er øgiliga afturhaldandi við at taka pengar inn tað er ikki borgarligur politikkur tað verður soleiðis eg havi sagt tað fyrr og eg kann siga tað aftur tað verður tann sum til felduvís eigur vaktina tá ið kassin er tómur sum fær uppgávuna at rudda upp og tað er ikki tað sum eg kalli ábyrgdarfullur borgarligur politikkur eg haldi at hesar heri játtanarkarmarnir vit hava fingið til viðgerðar eru lutfalsliga nokk so minimalistiskir á tann mátan at tær siga ikki so øgiliga nógv tað í sær sjálvum er ikki neturviliga ringt øað tað sum er viktigt er at mann brúkar játtanarkarmarnir sum tað amboðið tað er og tað er at seta rammurnar fyri komandi fíggjarlóg og tað er ein afturvendandi avbjóðing tað vita vit ðta avbjóðingina høvdu vit í undanfarni samgongu og sjálvandi nú hevur hendan samgongan ikki lagt gjakarmar fram fyrr meni tað er nakað sum er ein ein trupul uppgáva mann hevur lagt út við at siga at mann skal spara tretivu milliónir og tað er fyri at forsvara tann vanliga framskrivaða raksturin men vit vita at eitt nú sambandsflokkurin hevur tosað øgiliga nógv um hetta við við viðgerðartrygd sum vit ikki hava fingið enn og sum kemur at kosta o visti mann skal finna pengar til tað so so skulu sparingar fyri meira enn tretivu milliónir gerast vissu karmarnir skulu halda væl at merkja

íløgustøðið er farið eitt sindur upp tað er farið upp við einum hvussu hundrað milliónum seinni árini og tað sær út sum hendan samgongan ætlar at tað skal liggja har haldi ikki at tað er so øgiliga órímiligt men aftur har at vist tú lækkar íløgustøðið við hundrað milliónum um árið so mást tú eisini tryggja tær at tað hendir okkurt tilsvarandi á á inntøkusíðuni og tað dugi eg ikki ordiliga at síggja ábendingar um

búskaparligu útlitini eru góð í føroyum tað er nokk so áhugavert er altíð áhugavert at lesa ta bskaarfrágreiðingina sum fylgir við bæði játtanarkørmum og í fíggjarlóg sum fíggjarmálaráðið ger og alt tíðir upp á at útlitini eru nokk so góð tað er eisini nógv sum bendir á at vit sjálvt um vit nøkur fólk í føroyum og tað er serliga innan fyri ferðavinnuna men eisini innan fyri útflutningsvinnuna eru rakt av korona so eru vit sum heild ikki so hart rakt samheitt við við onnur lond men hinvegin er av tí at vit útflyta nógv so eru vit eisini avhangin av hvussu búskaparliga gongdin er í londunum rundan um okkum og soleiðis sum tað ljóðar so eru ábendingar um og serliga sum avleiðing av teimum hjálparpakkum sum mann setir í verk bæði í europa og í usa so eru útlitini góð og tað kemur onkursvegna at smitta av upp á okkum tað er statvekk tilflyting nettug tilflyting til føroyar og tær eru samd við undanfarna røðara tað hevur ómetaliga stóran týdning fyri støðuna í landinum og serliga mun til haldføri frameftir tí tað at vit hava ung fólk búgvandi í landinum sum arbeiða og betala skatt tað tað hevur tað bertýðið nógv í okkara

annars hevur framsókn í løtuni eitt uppskot liggjandi um t um eitt fíggjarpolitiskt regluverk sum er eitt uppskot sum skal tryggja at tað verður meira javnvág ímillum útreiðslur og inntøkur og vit halda at tað eru sovorðni amboð sum skulu til fyri at fáa meira haldføri í búskapin upp á sikt nakað annað sum vit halda er viktigt tað er at vit fáa semju um langtíðar íløgukarmar og nú hevur hendan samgongan gjørt ein ein langtíðar íløgukarm men serliga hetta her við tunlum og vegagerð vísir seg oftani at tað er eitt sindur tengt at hvussu politiska landslagið sær út og tí vita vit at í tí løtu at nýggj samgonga kemur til jamen so er tað nokk so sannlíkt at ein sovorðin íløguætlan heilt verður broytt tað sum eg hevði ynskt mær var at mann fekk eina meira breiða semju sum lág nokk so fast og serliga heft her viðvíkjandi viðagerð og tunlum tí tað ávirkar hvar ið fólk búseta seg og og og tað at fólk ikki síggja útlit fyri at tað til dømis kemur eitt nøktandi ferðasamband ein nøktandi farleið til har sum mann býr kann hava við sær at fólk flyta av orsøkum sum tey annars ikki høvdu gjørt viðvíkjandi fíggjarligum sjálvbjargni sum hevur verið eitt tema síðani fyrsti røðarin legði nokk so hart út jákun mikkelsen so má eg siga at eg eri sera fegin um at hoyra at tað hóast alt eru nakrir tankar um tað í partum av samgonguni og eg vil eisini rósa samgonguni fyri at hava hildið fast við fastfrystingina av blokkinum tað tað eri eg ómetaliga fegin tí íog við at blokkurin er fastfrystur so blíva vit meir og meira sjálvbjargin tí at í mun til búskaparvøksturin so minkar virðið av blokkinum og eg hevði veruliga ynskt at vit byrjaðu meira miðvíst at lækka blokkin tað bjøvdist slett ikki at verið so ógvusligt tað er meira at seta hol á tað nú nú var onkur sambandsviðmerkjari og og tosaði um hetta her hvussu nógvan skatt við gjalda og á tapi tí hevði sannlíktpi títt ati vit koma at gjalda meiri skatt eg eri ikki sannførd um tað og eg havi hug at vísa á hvussu rímiligt er tað at vit móttaka blokkstuðul frá einum landi sum í veruleikanum hevur munandi hægri skattatrýst enn hvat vit hava so tað eru ymiskir mátar at síggja tað uppá men eg havi hildið tað verið fantastiskt visvit megnaðu kanska vit bara nøkrum fáum milliónum um árið bara vit seta kósina og fáa lækka blokkin og sjálvandi kundu vit so gjørt nakrar størri lækkingar tá ið avlopið í landskassanum er størri tíðin hjá mær er farið
man nái egfari at siga takk fyri ja takk her var ein viðmerking bjørt sanð
amaldsen ger so væl takk fyri ja ruttvang hon endar røðuna sína við at tosa um hetta við sjálvberandi búskapi og tað er eingin ivi um at tað at undanfarna samgonga fæst frystir blokkin aftur sum teir borgarliga høvdu upptinað hevur havt stóra ávirkan tí at blokkurin hevði verið væl oman fyri hundrað millión krónur hægri í dag um hann ikki hevði gjørt tí at tær spyrja ruttvang hvat hon sær fyri sær vit eru rættiliga sjálvbjargin í dag fíggjarliga hvør møguleikar hon sær fyri sær at vit kundu gjørt eina eg trúði ikki at mann hevði fingið alt løgtingið við upp á teimum í øllum førum nokk so breiða semju um at mann gjørdist hundrað prosent fíggjarliga sjálvbjargin innan fyri teir kunnu siga komandi fimm árini heldur uttvang at tað hevði verið realistiskt og hvønn heldur hon afturat tjóðhaldið framsøgn vit áttu at kunna
ringi við upp á tað ja takk
ruttvang ger sovæl takk fyri vit hava jú hoyrt røddir frá fólkaflokkinum í dag sum síngjasta verða sinnað at minka um lokkin so tað hevði verið fantastiskt og visti tað var so hevði tað jú í prinsippinum verið meirilutið fyri tí og annars hava jú allar allir flokkar á tingi sakseg vera fyri at vit gerast sjálvbjargin fíggjarliga í føroyum nú nevndi bjørt samuelsen innan fyri fimm ár tað høvdu vit í framsókn saktans kunnað livað við men eg trúgvi at visti vit skuldu vera hava øll við so skulu vit vera minni ambitiøs og eg haldi at heldur enn at hava eitt mál sum mann ikki far undireitt eitt gott stórt mál sum mann ikki fær undirtøku fyri so er tað at lækka málið og fáa tað framt og eg eg trúgvi meira upp á ta gongdina at vit taka ti longri tíðarskeið at fáa fólk við upp á tað tá ið mann so finnur útav at ja men hetta klára vit so kann mann seta ferðina upp sum bjart samuelsen j vísir á vit hava í prinsippinum lækkað blokkin við yvir hundrað milliónum yvir nøkur ár og eg haldi ikki mann kann siga at tað merkist
ur takk fyri ja takk næstur at røða er jørgen niclasen landsstýrismaður
forkvinna eg fari at takka fyri eitt gott orðaskifti ofta tá ið fíggjakarmarin hava verið til viðgerðar so hevur tað verið brúkt mest tíð at kasta eftir hvørjum øðrum meðan í dag havi eg upplivað tað munandi meira konstruktivt frá teimum flestu hvussu so

hesir karmarnir eru øðrvísi enn teir vanliga eru og tað er tí tað er av tveimum orsøkum tann eina er at karmarnir skulu ikki vera ei fíggjarlógarviðgerð altso um várið hevur mann sitið í bart í landsstýrinum og í samgonguni og hvat veit eg og lagt fíggjarkarmar sum um tað er fíggjarlógin og har hevur mann eina røð av tiltøkum í tað er tað vanliga og løgtingið sigur so at tey taka undir við karminum men tak ikki støðu til tiltøkini so kemur mann út á á hestið so fer næsta fíggjarlógarviðgerðin í gongd av tí somu fíggjarlógini og tá er tað so ommegen at mann skal inn at viðgerða har ið mann vil hava hetta og hatta og hvat veit eg og tað vil siga at tað hevur veruleikanum verið tvær fíggjarlógarviðgerðir og soleiðisnar sum eg síggi tað so hevur tað ikki verið sunt og grundini tá eg sigi tað ikki sunt tað er tí at eg síggi at teir karmarnir sum eru lagdir fram tey seinastu nógvu árini so á útreiðslusíðuni hava útreiðslurnar verið millum hálvtrýss og hundrað og hálvtrýss milliónir hægri á fíggjarlógini sum verður løgd fram um heystið í mun til karmarnar á vári so onkursvegna hevur tað verið eg vil siga ov lítil respekt rundan um karmarnar sjálvandi kunnu broytingar henda sum man mátaka við frá karmum til eina fíggjarlóg so fyri at at sleppa undan at hava tvær fíggjarlógarviðgerðir eisini fyri at at seta fokus á hvussu stórur munur tvur verið á karmunum til útreiðslur og sjálvarfíggjarlógini h so er valt at leggja fram eina framskriving við øllum teimum tingum í sum løgtingið hevur samtykt tað vil siga at vit á útreiðslusíðuni hava hava framskrivað útreiðslurnar eftir bestu sannføring tað vil siga at vit við hesum karminum fáa at vita at visu vit einki gera so verða hetta útreiðslurnar meira vøkstur onkustaðni enn onkra aðrastaðni onkur heim opnir skulu hava rakstur hábygningurin opnar og skal hava rakstur ja tey tingini eru øll við her og á inntøkusíðuni eru allar tær inntøkur við sum eru samtyktar her er tó gjørt eitt undantak

avgjald á fisktilfeingi tann lógin fer jeg úr gildi á nýggjárunum tann sum er í gildi meðan nýggj lóg verður løgd fram fríggjadagin so og tí er valt at taka tað við tí tað er jú alt sum sigur at tað tá vit so síggja hesi her tølini vit síggja hvussu útreiðslurnar fara avstað jamen so er tað nú ein ein buskettviðgerð hvar vilja vit enda og í hesum førinum hava vit landsstýrisskotið upp at í mun til framskrivingarnar so skulu raðfestingar gerast av rakstri so má tað vera innanfyri tann rakstur sum er her tavil siga okkurt niður okkurt annað upp og umframt tð at gera tiltøk fyri tretivu milliónum um árið soleiðis klára vit upp á tvey ár úrkoronastríðnum vit hava havt at koma upp aftur á eitt yvirskot so er er kanska spurningurin hvat skulu hesar her tretivu milliónirnar vera ja tað er valt ikki at seta navn á alla tær tí tað havi vit prøvað so ofta sjálvur havi eg gjørt tað fleiri ferð og tá sigur løgtingið í kørmum at vit taka undir v kørminum men vit taka ikki støðu til tiltøkini tíardaeg vóni at kanska við hesum háttunum at leggja fram at kanska fíggjarnevndin kemur og siður at fíggjarnevndin metir at tað burdi verið hasi hasi tiltøkini upp á tann hátt høvdu vit eitta størri komittmenn úr løgtinginum til at gera tað tú visse bara landsstýrið situr við sínum hugskotum jamen tað skulu í minsta lagi seytjan atkvøður til men hyggja vit eftir hesum so so eru møguleikar og eg veit at attil dømis javnaðarflokkurin hann hevil havt alt tað á inntøku síðni og eg fólkaflokkurin vildi havt alt sum sparingarútreiðslur síðni tað er so spennið sum vit hava øhog hyggja vit eftir á inntøkusíðuni so síggja vit at at vit rokna við einum vøkstri upp á trý prosent komandi ár og so við tveimum prosentum árini eftir tað jú í føstum krónum taðvil sið at vit rokna við einum búskaparvøkstiupp á trý prosent um árið sum er miðalkaparvøkstrin seinastu nógvu árini undir undanfarna samgongu varð vøksturin nógv størri altso pengarnir bara fossháuin hog tað fóossaðu eisini út tað er ein lægri vøkstur enn tað sum búskaparráðið metur búskaparráðið ðmetir faktiskt ein hægri vøkstur so í hesum førinum hopi eg at búskaparráðið hevur tað rættaratalið enn fíggjarmálaráðið livs so spyrst vit síggja í hesum at tann fráboðan sum koma útluting úr bank norðdigk kemur inn í tveyogtjúgu og í trýogtjúgu við einum munandi hægri tali feri síðan at fara niðuraftur tað er tikið við tí tað er tað sum vit eru kunn um longur nú tá tað kemur til fiskivinnuna so liggur tað á trý hundrað og fjúrtan milliónum um árið og tað talið fáa vit ikki ella hava við valt at seta til tað sama hvørt ár tý lógin sum verður løgd fram sigur jú at fara fiskaprísirnar niður ella fær tannskyld eisini nøgdirnar jamen so blívur tað minni men fara fiskaprísirnar upp og kanska nøgdirnar jamen so blívur so blíva inntøkurnar størri enn hetta talið og tí má valt at lags seg á hetta her við trý hundrað og fjúrtan sum skal sfara nøkuunda til

frá alivinnuni vænta vit eitt munandi hækkandi tal at koma inn soleiðisnar at vit næstu fimm árini eru komin upp á heilt á tvey hundrað og ellivu milliónir krónir frá alivinnuni h og tað sum liggur aftan fyri hesi tølini eru metingarnar um prís ar r óvissu í sjálvandi men eisini metingar av nøgd mann roknar við at nú mann ger meira smolt á landi so fer nøgdin upp og tískil vænta vit meira pengar hagani hyggja vit á útreiðslusíðuna so síggja vit at tænastumannaeftirlønir er eitt sera vaksandi tal mentað er itskl ikki siga tað e ein doyggjandi rasa men vit eru jú farin frá at seta tænastuna enn og eg fái at vita at tað talið toppar í tvey túsund og sjeyogtjúgu tavisia tá kemur tann útreiðslan av tænastumonnum upp á topp og so vil talið av tænastumonnum á pensjón minkað harfrá og frameftir so hatta er eitt tal sum vit um fimm ár hava stýrað

visu vit so hyggja eftir landssjúkrahúsið so eru trý komma fimm prosent vøkstur har um árið og har má eg so siga at e eg haldi tað er for nógv altso altso vistu vit hava hugsað um seinasta árið tá ið í sjúkrahúsið bleiv nógv dýrari men ikki ikki kundi taka serliga nógva penskentum inn so hevur heilsustøða hjá føroyingur verið betur altso eg sigi ikki atað er nakar samanhangur men hendan her bara automatiska vøksturin vil bara sleppa oysa pengar er ikki vist at tað er rættur vegurin men sjálvandi tað verður løgtingið sum tekur avgerð um tan men tá ið so sjúkrahúsið veksur trý komma fimm prosent um árið hví skulu so vaksa imm rfimm komma fimm prosent um árið hetta má vera til at hyggja eftir hetta her eru villir hestar á fíggjarlógini tá vit hugsa um útreðslur síni arbeiðssemal tiltøk síggja út her til at fara at vaksa frá hundrað og tólv upp í hundrað og hálvtrýss milliónir krónur yvir fimm ár og mann gjørdi tað fyri at fáa talið á fyritíðarpensjonistum at lækka soleiðisnar at fólk hevði eitt meira innihaldsríkt lív men hvat hendi við fyritíarpensjón framskrivingarnar siga seg fara frá tvey hundrað og hálvfjerðs upp á trý hundrað og trýogfjøruti milliónir altso má veksur báðum síðum hetta kann bara betýða at vit meta at føroyingar fóra blíva nógv sjúkari hetta eru nøkur ting sum hann eigur t hyggja eftir á útreiðslu síðuni eg veit summi dáma betur inntøkusíðuna men útreiðsluvøksturin sum verður framskrivaður her hann eiga vit at temja soleiðisnar at hann ikki verður so stórur sum hann her eg vóni at eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og at hon verður konstruktiv og kanska eisini at vit kunnu fáa hugskot sum fíggjarnevndin líkasum heitir á landsstýrið um at gera á rationalisering síni tað hevði verið hug at
kø takk ja takk her vóru nakrar viðmerkingar fyrst er pálla reynatúgvu
ger soæltak frú forkvina eg síggi at mann hevur roynt at tikið hædd fyri koronaviðurskiftuni í í hesum uppskotinum men kundi hugsað mær at fingið landstýrsmannin at útgreina í prosentum og í krónum hvørja ávirkan farsóttin hevur havt á á inntøkumøguleikanum hjá landinum og sæst tað aftur eisini í teimum framskrivingum sum eru aftaná ár tvey túsund og tveyogtjúgu tvey túsund og trýogtjúgu fýraogtjúgu saman tá at at at forsættini vónandi eru er av hasa ella ella hvussu hevur

ger so væl ja vit rigga eftir árinum í fjør so tá árið byrjaði áðrenn korona væntaðu vit ein inntøkuvøkstur upp á trý prosent og tá árið varð liðugt so varð tað heldur ein minking upp á seks prosent nev trý prosent tað vil siga at tað er ein seks prosent munur og har skal sigast at tað vóru serliga ávísar kontur sum gjørdu stóran munin vinningsbýtiskattið var tann eina skráseting av bilum var tann eina og við teimum útlitum sum vit hava nú so er einki sum týðir upp á at tær inntøkurnar ikki fara at koma upp aftur á tað sum vit væntaðu teir fóru at vera altso bæði vinnulingsbýtiskattur og fyri teimum skylda eisini eisini skrásetingar gjaldar bilum og vit sita hyggja eftir hinum í útreiðsluni tá tú kemur til skattinntøkur og mvg í útreiðsluni mvg inntøkur ja men so vísa tær seg eisini at fara rætta vegin so nú metir mann at gongdin er her frá og uppeftir
ja takk so er tað aksel ville
imson johannesen gersovælja takk fyri frú forkvinna jøgun nilaska va inn á atað er at javnaðarflokkurin dámdi best at hygja eftir inntøkusíðuni men fólkaflókn haska efti útreipslu síuni tað er partvíst rætt og ikki heilt rætt tá tað kemur til inntøku síðuna so halda vit at vanlig vanligi vinnulív og vanligi løntakaran skal iki betala meira etalar í dag helst sleppa eitt sindur lættari men vit halda akkurát tá tað kemur til tilfeingisvinnunar sum kanska hava ein íkjarætt í mun til onnur og havt ræta stór yvirskot tá kundi betala meira rímiligt gjald tá tað kemur til útverðspu síðuna so eiga vit iki at brúka einar krónu meira enn neyðugt onga óneðava krónur og tay ætlast at hyggja eftir hvussu bíløgrkur rega samfelagið men vit skuldu hava eitt væl virkandi vælferðar samfelag nú má jørgun hada et ettsindur fast jørgun niclasen tí at sigu eitt at eg eri púra samdur vðjørgun niklasen tað er ikki s oftani men tá tað kemur til hansara máta hvussu mann skal skilja fíggjarkarmar so haldi eg a hetta er mátirisum skal gera tað uppá tað kal ver rættiliga yvirskipað fyrr hava vit tíverri alt for ofta at fara nn í nýggja eina fíggjarlógarviðgerð og tað er fíggjarkarmar ikki vit hava fíggjarligalógar viðgerð um heystið og nú er tað fíggjarkarmar tær helt yvirskipað tøl so har haldi eg eri samdur við jørgunniklasi
ja takk nú vóni eg ikki at landsstýrismaðurin setti hálsin men ger so væl
jørgen niclasen nú veit eg ikki frá fólk hvønn veg akselvegur johannesen er á veg henn ella mann er á veg sama veg sum bróðursonurin kanskahahahaha nei eg vil siga at har eru vit báðir samdur og hvussu mann ger karmar og tá ið vit nú hava framskrivingarnar inni her í mun til árini frammanundan so hevur mann kanska havt fjalt nøkur ting í sum ikki sóust ordiliga her sær mann tølini og so er tað eg og hvønn má fáa at vita altso arbeiðsfamilin tiltøk skal hon fáa loyv til at vaksa í bendamottan sum hon ger samstundis sum fyritiapensjón veksur í bendamottan sum hon ger ja tað ger hon við sítt einki gera og at seta karmar upp hetta er realistisk tøl gjørd eftir bestu samføring og tá ið politiskýti er er hetta í ordan og inntøku síðan ja hon sær soleiðis út við tí vit kenna nú at er tað í ordan ella burdi hon sum akselbiar johannesen heldur at burdi hon verið hækkað til fjórða avhúsar vinnur tað haldi eg so ikki men men tað er so hugsinarmunurin ímillum
ja takk so var tað bjørt samuelsen
eina viðmerking ger sovæl ja takk fyri jørgun niclasen er komi við hsum kørminum og og vísir á hetta her við at mann ikki viðger hvørjar raðfestangar hvat mann fer at at uppraðfesta nupp og niður í mun til karmarnar meni eitt sum er serstakt er at mann fær í sær stóru vinningsbýtuni frá banktnordigg sum landsstýrismaðurin nevndi sjálvur eg haldi tey verða næstan hundrað og tjúgu miliónir tey komandi tvey árini tveyogtjúgu trýogtjúgu tilsamans og so tveyogtretivu milli ónir frá føroya teli sum eisini er væl hægri en tað plagar at vera tveyogtretivu milli ónir haldi eg fyri ár tjúgu tjúgu kann landstýrismaðurin siga um teir pengarnir til dømis kundu verið brúktir til at framraðfest íløgurnar í nýggja strandfararaferour eg spyrji tí at tað hevr ikkiverið pláss fyri teg í teimum koyrimunum sum samgongunan gjørt higartil og vit hava havt tað fram nakrar ferðir sær landstýrismaðurin fyri sær at mann kundi brúkti slíkar eyka inntøkur til at raðfest tann partin av infrakervinum fremra

gersovælja tá tað kemur tilføroya teli so hava vinningsbýtini frá føroya teli lið millum tretivu og okkurt árið heilt uppi á fimmogtretivu milliónum og til innroknað í fíggjarlóg so so fer mann nú at brúka teir pengarnar so koma teir koma tær at brúka tær tvær ferðir stór vinningsbýdini úr bant nordigg ja tað er so upp til politisku skipanina kvan mann ynskjir at gera við tað onkur er ilja koyrt í skapargrunn hvit hava fingið ein ein rokning um raplandi úr skápunum afturat upp á hábygningin fólk hava kanska sæð miðlum á fámjinstunnilin blívum eitt sindur dørari og tað sama verður nokk við innkomin veg í havn so ja tað er er nógv í í strandferðsluskipini sum bjørs samelsen eisini nevndi ja altso hvat hvat hvat gera vit við hasar pengarnar skulu vit brúka tað beinanveg ella ella lata vi tað hvíla
ja takk næsta røða er annika olsen
gersvætakk fyri frú forkvinna ja mán má siga ata her er ein heldur øðrvísi máti at viðgera fíggjarkarmar upp á enn hvat mann gjørdi ja fyri nøkrum fáum árum síðan tá var røðaralistin ovurlangur øll tóku orðið inni í tinginum og vildi umrøða fíggjarstøðu landsins og má man siga tað at her eru broytingarkomnar í og tað eru eisini broytingarkomnar í í mun til hvussu mann leggur hesar fíggjakarmar tí nú hevur mann lagt nøkrir yvirskipaðar karmar mann hevi lagt nøkur yvirskipaðar tøl kvar mann miðar eftir at betra um rakstrarúrslitið og hvussu mann miðar eftir at okkara íløgur skula síggja út tey komandi árum bara í høvuðsstøðlum uttan at fara niður í smálutir mann má siga tað at tað gongur væl í tí føroyska samfelagnum tikið betrakting at okur hava eina heilsu kreppu ella heilsu heilsumfatandi kreppu ikki so nógv kreppa í føroyum sum tað er aðrastaðis men mann má siga tað at tað hevur ikki ávirkað búskapin tann innlendis búskapin so nógv sum tú hevur gjørt aðrastaðni búskaparráðið hevur fyri kort um lagtbúskaparfrágreiðing landsins fram við einum inntøkuvøkstri sum liggur á ímillum trý komma fimmog fýra prosent tað er faktisk hægri enn tað sum hesin karmarnir leggja upp til tí í hesum kørminum hevur mann lagt ein varisligan inntøkuvøkstur upp á trý prosent og tað í sjálvum sær er jú er jú gott okur hava hesi seinastu árini havt ein fólkavøkstur sum hevur ligið í millum tvey og trý prosent svarandi í tølunum kunnu okur siga tað at haer í høvuðsstaðunum er talið av fólkum vaksið við millum fýra hundrað og fimm hundrað íbúgvum tað hevur sjálvandi lagt stórt trýst á tær grundleggjandi vælferðartænasturna hjá okkum stovnar sum hava verið noyddir til at verið bygdir og skúlar og so framvegis men hetta er eru jú gleðiligar avbjóðingar sum okur hava staðið yvirfyri men uppgávan hjá okum politiskt nú tað er at halda áfram við tí fólkavøkstrinum sum okur hava og ikki leggja okkum á tí látusíðuna og lata standa til tí ein fólkavøkstur krevur veruliga nakrar politiskar handlingar tað krevur tað at mann hevur dirvi til at stinga út í korti hvat mann ger við millum annað á útbúgvingarøkinum hvussu kunn okur gera tað aftraktivt hjá okkum hjá okkara ungu at leita aftur til føroyar at búleikast her og at vera við til at byggja landið e nú síggja okur sjálvandi ikki hvat stendur í desidera hvat stendur innan fyri mentamál og hvat stendur innan fyri heilsumál og almannamál her eri jú bara løgd økur yvirskipaði tøl inn men eg fari hvørfalt at heita á landsstýrismannum í mentamálnum um at taka fram tað málið um at útbyggja okkara fróðskaparsetur úti á frælsinum soleiðis at okur fáa eitt veruligt kampus og eitt útbúgvingarøki her í føroyum s sum ger tað aftraktivt hjá okkara ungu at at taka sær útbúgving í føroyum somuleiðis vóni eg at mann eisini tekur fatt í okkara ferðavinnu strategi at mann at mann veruligani stingur út í koyrti hvussu mann ætlar at stýra ferðavinnu tí tað er eingin ivi um at hon er ein av orsøkunum til at tað er blivið áhugavert at búgva aftur í føroyum ferðamaðurin plagar mann at siga fekk eygað fyri føroyum og gjørdi tað aftraktivt at koma aftur til føroyar í tænastuvinnuna í matstovuvinnuna hotellvinnuna og so víðari og tað gleðiliga er hent at sjálvt um okur hava eina korona koronakreppu so hava okur fingið ja ikki færri enn trý nýggj hotell her í í høvuðsstaðnum men tað krevur sjálvandi eisini tað at okur leggja eina burðardygga ferðavinnustrategi har mann satsar upp á eina sosiala og umhvørvisliga og fíggjarliga burðardygga ferðavinnu og í tí liggur tað at okur fáa so mest burturúr hvørjari krónu og tí vil eg heita vinnumálum at hann eisini fer skipað soleiðis fyri at okur fáa eina eina burðardygga ferðavinnu og miðvíst fara eftir tí sigumentunum sum leggur nakrar pengar eftir seg um um døgnn o tað vita okur at tað er serliga innan fyri ráðstevnur og fundur at fáa tey tað slagið av ferðafólki hendan vegin tí tey tey leggja trýfald so nógv eftir seg um dagin enn ein vanligur ferðandi bæði í mun til pengar sum verða brúktir í í matstovu geiranum og og aðrastaðnis í býnum so hetta vóru bara nøkur orð eg hevði hug at leggja afturat frú forkvinna nú tá okur viðgera fíggjakarmarnar at tað ikki skuldi vera so tæmt orðaskifti at eingin tekur orðið tað haldi eg eisini er eitt sindur harmiligt í at er hóast alt búskapurin hjá okum sum
ogur umrøðu í dag takk fyri ja takk fyri her eg fór nógvur gangur í salinum eða høvdu tey kunnað prátað uttanfyri so at áhoyrarin ella røðarin kanska hoyrdi seg sjálva her var onkur viðmerking hvørt
amandur senn ger so væl takk fyri ja andur goulsen hon fór nú inn at viðgera raðfestingar innan fyri fíggjarkarmarnar og tað er kanska tað vit burdu gjørt í dag tað er kjakið vera øgiliga yvirskipað eg standi bara eftir eftir við kensluliga at geva seg fíggjarkarmarnar øgiliga stóra meining altso meinsin við her vil mann hava løgtingið uppskot til samtyktar at avgera hvørt ráð skal hava hvussu nógvar pengar og vit vita øll at tá ið telvingin um fíggjarlógina so kemur so kunnu ting skjótt flytast tað kann tú dømisvara almann økinum hvar stórar lógarbundnar játtanir krevja ella heilsurøkin krevja at vit hækka játtanir nógv meira enn hesi karmarnar so fyri at spyrja andre góðhaldsen fáa vit brúkt hesar karmarnar til so øgiliga nógv
ja takk
anika olsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna nei altso eg kundi hugsað mær at mann í staðin fyri at viðgjørdifíggjarkarmar at mann viðgjørdi búskaparstøðuna soleiðis yvirskipa at mann viðgjørdi kanska búskaparfrágreiðingina í løgtinginum er hetta her á einari leið og hvussu skulu okur stýra fram ímóti okkara fíggjarætlan sum verður løgd fyri í fyrsta í oktoburmánað hendan hetta uppskotið til samtyktar um fíggjarkarmar siðu hvørki eitt ella annað annað enn tað at man roynir at halda útireiðslurnar niðri og mann roynir at halda ein ávísan ílegukarm men egenliga strategiskt altso hvønn veg vil mann fara hvønn veg vil mann fara við fólkavøksturin í mun til okkara ferðavinnu í mun til okkara útbúgvingar og sovíðari so eg kundi hugsað mær at løgtingið heldur viðgjørdi visjónirnar fyri hetta landið hvussu okur vilja skapa meira inntøkur og hvussu okur kunna fáa meira burtur úr hvørjari krónu tað kundi hugsað mær at okur høvdi eitt um ikki aðalorðaskifti so eina eina viðgerð av av búskapinum soeiðis yvirskipaða
takk fyri ja takk so fær jóhann dahl orðið ger so væl
tí at okur brúka faktiskt sum sum sum sum politikarar og selja landsýrsfólkini brúka alt árið upá at gera karmar á fíggjarlógini heldur enn tað sum aniku olsen eisini in uppi á áni at sita seg niður og gera kanska tann politikkirin sum skal til fyri at fáa hetta her í samfelagiðela fungerað hundrað prosent átomalt so brúkar mann eina øgiliga orku upp á at sita og arbeið við hesun her tølunum her sum í veruleikanum tað fyrstu tríggja mánaðir sum tá iðman hyggur eftir teimum fíggjalógnum sum hava verið frammanun teium teimum kørmunum so er tað einki næsa samanhangn millum tað karmarin sum koma á borðið og tað endaliga úrslitið sum kemur á heystið og so slettisst ikki tað sum kemur tey árið eav tá ið eykajáttanir og alt tað annað sum kemur afturat inn í hesar her góða karmar er blivið til rereeld tøl altso frábesketti til reeld tøl tí eg eri púra samdur við undanfarna røðara í tí eisini at okur eiga at brúka nógv meira tíð upp á at finna út av hvussu kunningurratinalisera ting hvussu kunn okur efektivisera ting í hesum landinum er hvussu kunn okur fáa heser byggjaríini sum okur hava almenn hondum til at blíva har at okur kunna fáa tat hanga saman íkonomiskt og at tey halda sínar játtanir otað sum erur sagt hygg eftir landsjúgrahúsinum eg má siga akkuvat sum er tað er ein stór katastrofa so at hyggja eftir hvussu hvussu ótrúliga lemt feldigt eitt prosjekt sum landsjúgrahúsið og hábygningurnum alt tað eg farist um altso hvat eg komi at kosta okkum hatta virka sum um at menna og sita við við við einir fingru up luftina bara sigt hvat ger okur nú hvusu nógv túokur hava heldu ennat sit og gera prosjektir altso mann hevur manglað millumbygningar mann manglað sangur sjálvu anvat um at bygja sjúkra hús mann manglar tól og langar manaðir altso tað er óskiljiligt í mínari verð og tú æti at fingið fylgir men einki ferð fylgir og tað ereit problem

mann fær ta rætta tali burur úr vinnuni og tað er ætt ferdiga talu burtur ú vinuni og vinnan sjálvandi eisini at tað ikki gongur so væl skal ikki skal betala mær an ta skal ferðavinnan haldi eg er eitt upplagt evni hjá okum til at skapa nógv størri inntøku til samfelagi og eg hopi tað at landsstýrið virkuligani sets niður ot fina útav hvussu hendan vinnan sum í veruleikanum í íslandi hevir yvirhála fiskivinnuna og tað kannú saktans gera í føroyum eisini tí okur hava fantastiskt potensial í hesum landinum bæði til úti kring landið at selja tænasturnar og at gera ting sum eisini fyrrverandi røðara var inni á við við við ráðstevnum og annað at fáa

eg haldi tað ati virkuligani ati mann eigur at fara at umhugsa hetta her við við hesum her karmaframlivnin hetta til landsýrsmannin í í í fíggjarmálim eg veit t at n aferikalesk fyrr vendi løgmaður ar tann sumkom við kørmunnum á tingborð og vildi hava tað til at blíva til eina eina sak at leggja tað fram hendan mátan er eg haldi virkuliga tað at tað var nógv betri enn man brúkti tíðina og resursurnar og orkuna til at gera politikk og finna út av at fáa tær skilagóðar loysnirnar fram sum gera tað økt okra inntøkur og eftir samfelaga ella fungera meira rationelt og efektivt enn taat gera í dag tað er sikvur nógv ting sum mann kann gera betri enn man ger í dag visti mann setur niður og hyggur uppá tað

hetta er eg bara framskrivingar okur vita tað atta tta eri reinar framskrivingar nógv a hasini tað tað ru ikki gjørdi nakrar sparingar ikki gørda nakrar ratinaliseringar í rakstrinum men tað er tað mann kann evna fyri merikaniskar framskiningar tað vita oykur tað hvu heldu ikki tikið nakrar nøkur helsd fyri úkrendingarspæningum til dømis tretivumiliónum krónur eg dakni við tí at jú vóna ti at okur teir koma til heystið kunna siga meira o nágreiniligt hvat er tá mann vil spara hvat eta mann vildi hava seg her átøkini at at at sláa inn sum eru tretivu mijóna um árið so hevur andstøðan ferð eftir ferð saman við fólkaflokkinum tosa um hesa her hesa blokksenningina eg haldi tað er heilt einastandandi ett sindur lurta eftir serligani andstøðuni nú aftur eina ferð afturat har hon vildi seppa at skerja blokk hon sat í fýra ár hon reypar av at hon hevði hálva aðrar milliard í inntøku men hon skerdi ongan blokk la prísasvíggunna ja tað gjørdi hon men tað er einki at reypahav slett einki at reypa eg valdíg og tí skilji eg slettiki at mannu blívan við hvørja mann kemur í andstøðu at snakka um at úemanskerja blokk og egaldi eisini t mann skal mann skal siga fyri fólki tað at tá ið man skerjar seks hundrað og tveyogfjøruti miliónir krónur tí tað er væl tað at mann vil sleppa av við ha eg eti ikki seks hudrað tfeyogfjøuti miliónir so má mann eisini kunna siga tað yjami hvussu fær mann teir pengarnar inn hvar skal mann hava tað frá ella hvar skal mann spara ta er so øgiga angtil mínari verð man ka kki fa eit blása av mjøl o munninum og væntar sær at fáa sama livirstøðir allíkavæl í hvussu er nógvar sama tíðina takkfyri formaður
ja takk so er tað viðmerking
ioja takk fyri harra formaður ja eg dámdi væl vinklin sum jóhandal var inni á um hetta her við hvussu kunnu kvur sum samfelags skapa meira inntøkur altso tað verður øgiliga ofta diskutera hvar skuldi fara eftir inntøkuna at taka tær hvar skuldi fara eftir at at skerja útreiðslur men okur tosa øgiliga sjáldan um hvussu okur kunna vaksa um hesar inntøkurnar og ferðavinnan er eitt upplagt øki at fara inn á og og veruligani leggja nakrar miðvísar strategiur fyri einari fyri einari ein einum meirvøkstri bara nú meðan korona hevur verið so hava okur hvørfalt fingið allar tær milliónirnar sum føroyingar brúka uttanlands onkur tosa um kanska eina kvart ella ein hálva milliard sum føroyingar brúka uttanlands tá i tað færa út at ferðast er brúktur í føroyum tan lekt seg eftir í teimum føroysku teimum føroysku tænastuvinnunum og soleiðis kundi mann hildið áfram hvussu kunnu okur skapa eina vinnu sum kann generera meir enn tað sum hon gera í dag tað haldi at okur hava skyldu til at gera eisini yvir fyri teimum sum

eg eri púra samdur við janak y olesen hen hjá formanninum altso tað eru hesin tingini sum eg eftirlýsi at okur munnu fara at gera altso okur hava nógvar møguleikainntøkur ikki bara innanfyri feragavinnuna enan fyrð aðra vinnur eisini ett sjálvandi gjøld gjøldirni eru neymar t lggja á men tatað er meira eft hr við við inovatiónini altso inovatiónini í vinnuni at fáa virðisskapandi virðisøking fáa fáa handilssáttmanlar sum sløgmánna eisini snakkað nógv um at fáa hesi tingini upp á plás virku eg vil nógv heldur brúka tíð upp á tað tíggju mánaðar og árunum og ein mánnar upp á fíggjarlóg enn at brúka tíggju mánnaðaárn up á fíggjarlóg or tveir mánað up á restina ta er tað har okur eru í løtuni eg taki synn hjil landstrsflokkunum tí tey sita alt árið runt og viðgera karmar og fíggjarlóg og tað er ikki í ordan eg vil mæla til í nú situr løgmaður her at løgmaður fer og broytar hetta aftur sol ats t mann brúka tíggju mannaðrárnilpá politikk og at gera tingini soleði sum okur ynskja tey og heldur brúka tveir mánaðrupá fíggjarlógin letil fíggjarmálaráðirn at taka sær av tíð og fár tað t fungera saman við landstýrsfólkum tæ tveir mánaðir aftrá ólavsvíku og lega hanar fram so í sepemburmánað hetta er tað reina mról umskitangin skan sigas sleit formæret at mann leggur karmar fram fyrsta

sensom færna viðmerkingtakk fyri jóhandal her sjón fullkomiliga rætt í at tað erfyri okkum er tað jó ein trageti at vit ikki skóru blokkin lækka blokkin tók hann burtur í undanfarna samgongu men tað er so eingi loyna at tað var ikki undirtøka fyri tí og tað er heldur einki atloyna hvør flokkur lá bukkuni ímun til tað men eg haldi ikki johandal skal neglesera tað við fastfrystu blokkin sum jóhandal hevði verið við til at hækka og fólkaflokkurin eisini við við til at hækka tí annars høvdu vit verið meir altso oman fyri hundrað milliónir krónur meira av hangu av danmark í dag av tað er ikki einki harumframt settu vit eisini oman fyri eina hálva milliard í búskapargrunnum men til spurningin heldur jóhandal ikki at nakað markið fyri atso skal mann ongantíð royna at klára seg sjálvur skal mann slept ongantíð biva sjálvbjargin fíggjarliga tað lýsir ikki jóhandalhaldið annars sum persóni ikki vilja taka ábyrgd av egnu viðurskiftumtakkfyri

jóhandalharra formaður eg kann missa bjørt samansen og tjóðveldi um tíald johandal absoluttela fíggjarliga sjálvbjargin he ta altíð vilja veri og tað val sambandsflokkurin eisini men eg haldi tað at tað ein rímiligan klárir tendensur tái og javnaðarflokkurin og tjóðveldsflokkunim sama sleppa í samgongu at so hava tær eitt kolosalt forbrúk altso altso rakstrar útreistur á fíggjarlógini taðer at eksplodera fvyrjiata kaa framat so tað hevur verið okra okra okra avgjóður fyriatr rá ovomandir g samgongu taðer líkasum hvat gevur nú fyri líkan sum at fáa ballansa tingini aftur ístaðin fyri at táir tá ið tað sótu í samgongu brúktu tíð upp á at konsilidera seg kanska og brúka minni so teir høvdu ráð til at at skilja blokkin tað valdi mann ongantíð og tað er væl tí at blokkurin iki bleiv skerdur heldur t teið sótu taað sum fór inn á hasir hálvu øðri mlliardirnar har hatta evar blokkurin hatta er ik enar blokkurin koyr blokkin í vekk søtdu k einki spart tað er so øgiliga eii eg tí at blokkurin kom inn tað er bara tí at blokkurin kom inn blokkurin var seks hundrað ogtveyogfjøuti mili ónir um árið taganga tað r fýra tað er tr koma fimm milliardir so tað er eitt undirskot fæst upp á eina milliard sum han endi ú íhøvdið altsru
uttanbláttso er tað johannes joensen
ella bara rætta í hondal hann sigur andstøðan við skerjablokkin eg haldi í hondaflokkuni ikki nevnt at vit vilja skerja blokkin tað var tað ikki nevnt og so meini eg eisini tað var í samgonguflokkurin fólkaflokkurin byrjaði upp á tær okkum ikki tað meinti eg nevndi tað at hann vildi skerja blokkin og hann er í samstarvi við hondal so tað er tað sum eg havi hoyrt í dag takk fyri

jóans joensen gjøgnum formannin altso altso javnaðarflokkurin skerdi bá undir síðstu samgongu við fríggjatað viðgerðini tað eru nokk so nógvir pengar sum bjørt samansen var inni upá tað eru hundrað miliónir krónur higartil tað eru nógvir pengar sum hevur brúkt til nógv góð ting so át javnarflokkur situr her og spælir fittur og siga ne okur vilu ik gera blokkin tað passar ikki hetta spælfreu kallar eg vet ikat fyriat hita stembart frá sambansfýsun g vit ikki en hlta er speldfokallarínum ttað tykur eg vilja skerja blokkin
tað freivar mær ja takk næsti røðari er eyðgunn samuelsen ger so væl
tíð uppá at svara undanfarnar røðara men sambandsflokkurin sæt mær vitandi nógv ár við við fastfrystum blokki í samgongu uttan at siga eitt orð so eg veit ikki men tað sum vit viðgera í dag harra formaður tað eru uppskotið til tiljáttanarkarmar fyri fíggjarár tvey túsund og tveyogtjúgu og nú hava fleiri tosað her um tey spilla av tíð og man skal ikki hava tvær fíggjarlógarviðgerðir um árið og tað eri eg eg veit ikkium g eri samd ur at eg spill av tí men eg eri samd í at vit skuldu ikki hava tvær fíggjarlógarviðgerð tað haldi eg ikki er rætt men so sum eg haldi kjakið hevur verið í dag og tað sum eg kundi eisini hugsað mær at lagt afturat tað er at mann hyggur eftir teimum avbjóðingunum sum mann heldur liggja fyri framman fyri okkara samfelag og at mann hyggur eftir hvat fyri inntøkumøguleikar eru og so og so frameftir og tað sum eg hugsaði mær at nevna tað varð til dømis hetta her við at mann sigur at framskriva síggja tølini soleiðis nær út mann hevur eitt hæll á trýogtrýss milliónir og mann má gera tiltøk fyri tretivu milliónir visi mann skal røkka málinum altso sparingar antil sparingar ella inntøk síni sum mugu tiltøk gerast fyri tretivu milliónir so at mann í tvey ár á rað sirka so at mann kemur niður á á eitt null sum mann ikki hevur hæll á fíggjarlógini tað er so hvat tað er tá eg las tað so kumnu eg beinanin at hugsa um innan fyri almannaøki har hevur mann jú samtykt eina lóg sum er um almannatrygd og tænastur sum tingið visti kostaði trýss milliónir sirkust og so kundi eg gott hugsað mær at vita um til dømis at íverkseta ta lógina er tað ein raðfesting ella er tað nakað sum er innií framskrivingum tað fær mann sikkurt upplýst í fíggjarnevndini sjálvt um e irskeg eri har nú er landsstýriskvinnan ikki her og so bleiv tað nevnt hetta her við við tí við arbeiðssemjandi tiltøkum og fyritíðarpensjón um at tað vóru tveir villir hestara fíggjarlógini um at vilda hava báðir skuldu renna líka skjótt frameftir og har má eg siga at eg tað undraði meg nettupp hetta her við ta stóri vøksturin í talinum til fyritíðarpensjón eini einogtjúgu milliónir næsta ár tí at tað hevur verið soleiðisar at talið av teimum í altso talið sjálvt hevur nokk ikki minkað men í forhold til tann vøksturin sum annars vildi veri í vissi mann fer inn á heimasíðuna hjá almannaverkinum so er ein frágreiðing um fyritíðarpensjón frá tvey túsund og tíggju tvey túsund og nítjan og har sær mann tað at í tvey túsund og tíggju tá var hundrað og áttaoghálvfems níggjur fyritíarpensjonistar í tvey túsund og nítjan komu hundrað og seksoghálvfems tað vil siga sjálvt um talið av fólki í tí aldrinum sum kundu fáa fyritígarpensjón er vaksi við fimm prosentum so er talið av fyritíarpensjonistum tað sama stórta upp til tvey túsund og nítjan og mann sær eisini tað at tað eru tey flestu sum fáa fyritagar pensjón fáa hægstu fyritaav pensjón tað vil siga hava so skertbeiðsskerdan arbeiðsførleika í tvey túsund og tíggju vóru tretivu prosent av teimum hægsta fyritaa pensjón men tvey túsund og nítjan vóru hálvfjerðs prosent og hálvfjerðs prosent av hesum her fyritea pensjonistunum vóru oman fyri hálvtrýss ára aldur tað vil siga at tað er ein annar bólkur enn tey sum eru í arbeiðsvemaðnu tiltøkum so sum eg dugi at síggja tað men hvat tað er sum gera at talið veksur so nógv komandi ár tað haldi eg er hugahevði verið áhugavert at hugt eftir tíðin gongur ótrúliga skjótt ein onnur avbjóðing sum eg kundi hugsað mæir at nevnt tað er hetta her við at fáa mann tosar so nógv um fólkavøkstur men eisini um aðrar demografiskar avbjóðingar hetta her við at tað blíva fleiri eldri og kanska færri á arbeiðsmarknaðinum har vita vit at innan fyri almannaøki og innan fyri eldraøki er ein stór avbjóðing í framtíðini at fáa starvsfólk sikkurt eisini innan fyri heilsuverkið vildi eg gitt so rekroteringin av starvsfólki tað er nakað sum mann átti at hugt eftir einum sovorðnum kørmum sum hesin her ella tá ið tað verða útmyntað til eina fíggjarlóg tí at bara almanna øki fingu vit upplýst í gjár manglaði ella fór at tørv á trýss nýggj starvsfólk hvørt ár bara fyri at halda tørv oman útútbúgvur nógv færri pedagogar enn tað til dømis tað eisini onnur aðrir starvsbólkar og tað sama ger seg heilt sikkurt galdandi innan fyri eldra øki so har eru nøkur ting sum mann kann hyggja eftir tey næstu fimm árini hvussu nøkta mann starvsfólkatørvin hvussu útbúgva vit hvat útbúgva vit og so víðari h so at hatta har er eisini nøkur ting sum mann haldi eg kundi fyri hildið seg til í einari viðgerð sum hesari takk fyri harrar
ja takk fyri næstrøðari er sirið steðberg
takk fyri harra formaður ja eg haldi heta er eitt sindur øðrvísi viðgerð av av karmunum tað plagar at vera sjávandi í fjør vóru eingir tað var so ein serstøða men í ár haldi okur hava bara fingið sovorðir mini útgávu ella eitt eksellark ella hvat mann skal siga sum fyri sovítt næstan bara er framskrivingar her eri ikki nakar serligur politikkur í og tað lítil kós og eg haldi at taðvar anikuolsen sum segði at teir siga hvursu eitt ela annað so tað er nokk nakað um taðeg hevði sjálvandi ynskt mær at tað vóru nakrar politiskar visjónir í her men tæy koma nokk seinni tá ið fíggjarlógin kemur og tá fær meiningin við karminum akkusum eitt sidur burtur tí tað r nú mann skal siga hvat kemur at varsla í hvørfall hvat kemur at vera í fíggjarlógini so at vissi hetta her er at viðgera karmar so haldi eg faktiskt at mann komin tilein sovrnar støðu har mann skal fara til at eftirmeta um hetta er tann rætti mátin tí at teir siga faktiskt ikki nakað sum tað er beint nú sum tað framgongur so stendur tað at mann skal halda útreiðslunum niðri tað stendur tað sikkurt í á hvørjum einasta ári tað rokni eg við itt sindur tað sama men tað stendur einki um hvussu mann skal gera tað eg haldi tav vera intersant at fingið at vita um mann ætlar at økja um inntøkurnar ella um mann ætlar sær at gera sparingar tað er eisini stendur eisini í tølunum at mann roknar við at tretivu milliónir skula gerast árliga í tillagingum og tað er eitt sovreyði annað orð fyri sparingar ella ella inntøku ella eitt annað og tað stendur heldur ikki hvussu og tí er tað nokk so trupult at viðgera so eru tað nøkur ting sum eg tá ið mann fer at lesa so tað sjálvandi altíð olkur mat meira forvitin eftir enn enn øðrum okur hava viðgjørt ofta hetta her við at fáa endurnýggja strandfaraskipini tað dug g ikki orilia at lesa í her um tað er við eisini tað at seta pengar av til suðuroyartunnilin tey komandi árini tí hetta er ehetta er ein eitt eitt pappír sum okur viðgera sum gongur fimm ár fram dugieg heldur ki orila at síggja egdugi gheld ikki ordilia at síggja at mann leggur upp fyri at innan fyri eitt lítið ár so er tað nýggja landssjúkrahúsið tikið brúk og tað tað skuldi undrað meg vissu mann kann klára tað við tí sama rakstrinum sum hann hevur í dag eg veit ikki um um um um landstýrismaðurin veit eitt siga eitt sindur um tað niðr tað við letra upp men tað er hvørfall innan fyri eina heilt yvir skuli á tíð og tað hevur verið tosað nógv um at eisini fáa viðgerðartrygd settí á stovn og tað ger mann bara við at hava nokk av starvsfólkum sum kunna veita ta tænastuna tí viðgerðartrygd hava okur eitlannaðsað tí øll fáa viðgerð tað er bara in spurninur um hussu longur tíbíðitíðin er og visti mann ætlar sær at bíðitíðin skal ikki fara yvir ein mánað so krevur tað at mann hevur nokk av starvsfólki til tað g tað dugi eg held ikki

held ikki t lesa burturúr her tá eg lesi hesi tølini yvir tey komandi fimm árini so er tað allíkavæl í mun til tað sum hevur verið hesi her fyrstu tvey árini so er tað lítið lagt oman á raksturin í mun til tað sum hevur verið tí verið a nokk so høgur ella sera høgur rakstrarvøkstur tey fyrstu tvey árini sum hendan samgongan hevur sitið eg haldi hetta er henar yvir sjey hundrað milliónir sum er í øktum rakstri og fyri tey næstu árini eru tað bara umleið hálvtrýss milliónir við se g lestarætt tá ið mann hevur gjørt nakrar tilleiðingar so tað er ein vesindiligur munur tað er tað tað sig mær so mikið sum tað tað er nokk so órealistiskt ella fyrikki a siga rættiliga órealistiskt at tað kemur at halda tað tað tað kann bara lata seg gera vistit mann fremur kreftigar sparingar og ella nógvar eykajáttanir so eg rokni at fíggjarlógin kemur at síggja heilt øðrvísi út enn hetta so het er kanska heldur bókhaldarí heldur enn politikkur okur vita á lønirnar bara lønirnar kostaeina formoðu men her eru so lønir í til ein part av tí

haldi at taðvar landstýrismaðurin sjálvur sum nevndi hett her við heilsutrygdarveitingunum eg vitikku man nevndi tað tar vóru villir hestar ella eitla annað tíð e hvusu r ein útreisla sum øgiliga ofta verður tikið hn fram sum er trupul at stýra men í tí er eisini viðtaluna at kommunulæknar viðtalurnar til dømis eri væl í tí roknstykkinum og tað er eisini tað sum hevur gjørt attað er blivið nógv dýrari og vissu eg minnist rætt so eg ta ikki mær ein mánan síðan tá landsstýrismaðurin segði okur skuldu upp á hálvtrýss kommunulæknar okur eru ikki meira enn á gott tretivu so at tað fara í hvørfall heilt at vaksa heilt nógv vissu e ikki mann gera okkurt annað við tað tað ver eisini viktigt at siga hett her við at tá mann raðfestir heilsuverkið má almannaverki fylgja við og út frá teimum málnum sum okur ellars hava viðgjørt í nevndini so er tað eitt sum týir upp á at pengar er eitt men eitt av teimum komandi allarsstørstu problemunum tí tað mann manglarskikkaði starvsfólk bæði á heilsuøkinum og á almannaøkjunum so tað er alneyðugt at eisini gera nakað við tað og tað ger mann á útbúgvingarøkinum og har dugiri eg dugi g held ikk at síggja okso ter raðfestingarnar so tað verður nokk spennandi til fíggjarlógina
takk fyri ja so er tað viðmerkingar frá
bjørs samuelsen fyrst gersu væltakk fyri ja tað er eingin ivi um at tað eru øgiliga nógvar økir í hesum samfelagnum sum kunnu uppraðfestast meni eittanas tað er vit vald eisini noydd til at seta nøkur mørk og so biginna at gera tingini øðrvísi siri stenberg tosað nógv um heilsupolitikk har haldi eg til dømis at tað fyribyrgjandi heilsuarbeiðið burdi veri uppraðfest heilt munandi men eg kundi hugsað mær at siri stenmberg kanska brúkti ein minutti pá at tosa um sjálvberandi búskap tað at vit skulu seta okkum fyri at blíva klára okkum sjálvur fíggjarliga tað krevur jú eisini at mann leggur ein øgiliga miðvísan fíggjarpolitikk í mun til at tálma resluvøkstri og ikki minst at gera tingini kanska eftir einum føroyskum leisti so soleiðis at mann er meira rationellur í mun til at mann hugsar um hvørjar krónur mann brúkar eg ætlað at spyrja siri stenberg um hon er samdur tí at mann kann gera nógv á tí bónunum eisini

bjørt samunsen ja sjálvandi má mann raðfesta tí eingin kann gera alt í senn og og tað er ikki soleiðis heldur at mann bara kann hava øll ynskir at fáa alt ígjøgnum tað má vera sjálvandi yvití og tá ið tað kemur til heilsupolitikk tú er samdi við bjert samulsen í at fyribyrging má raðfestast tá ið mann vil hava ein sjálvberandi búskap so haldi eg at mann hevur eina rættiliga góða fyrimynd at hyggja eftir a tí stóra arbeiðinum sum bleiv gjørt við kristinuhalfoss har mann hevði yvirskot á fíggjarlógini tað er so hvørfal fyrsta treyt at mann ikki brúka meira enn mann hevur at mann fekk pengarnur at strekkja til og at mann setir til síðus sog mann hevur at brúka í verri tíðin tað eru hvørfall fyrsta treyt og hetta her uppskotið førorokkum ikki nærmari av teimum sjálvberandi búskapi tí tað er aftur undirskot nú og mann leggur upp til at hava yvirskot ættanað mann e farin frá so tað vil siga tá okur koma til aftur so komgur tættari av tann sjálvberandi búskapuri aftur stavi ikki beint nú
tíverri takk fyri so er tað eygun samuelsen
tað er samd við seriðis stendberg at vit mann ikki diskutera við sjónir tey næstu fimm árini so er tað óneyðugt at hava líka sum hesar her karmavirðgerðina tað vildi eg eisini hildið og eitt nú eftir her við at tað er nevnt nokk at mann eigur at kunna síggja starvsfólkatørvin á skikkaðum starvsfólki innan fyri ymisk økinú og so tilaga útbúgvupolitikkin eftir tí og so víðari men eitt sum fekk mær at taka viðmerking tað var aftur at tað er í heilsutrygdarveitingum tað eru tær somu konturnar sum mann oftani legst á hevði nær sagt at har har giti eg at mann verður noyddur at hyggja eftir at tað alla tíðina verða lagdar fleiri og fleiri uppgávur inn undir ella fleiri økir inn undir tað sum eitur heilsutrygdarveitingar so vit mann skal tosa um at tøl vaksa so mann mann eisini taka tað út frá hvat liggur í tøl

siristenberg takk fyri harra formaður og takk til eygunsamulsen ja tað er púra rætt við við heilsutrygdarveitingunum eg veit tá tað er trupult tað verður tikið fram næstan hvørt ár og og arbeiðsremnartiltøk ta sum tey bið tingin mann leggust á men men problemið er bara tað at vissi mann vil hava nokk á kommunulæknum tá haldi eg tey allarflestu vilja hava og halda tað at tað er ein fortreyt fyri at hava eitt gott heilsuverk at tú hevur ein góðan primur ann geira so kanst tú ikki blíva við at snakka um sparingar á heilsuvik so mást tú heldur finna út av hvussu fíggjadag visti tað skal gerast upá ein annan máta ella skipa tað økið kanska eitt sindur øðrvísi ja og tá eg mán viðger karmar so er tað sjálvandi tað at mann viðgera við sjónir fyri tey komandi árini og tær eru nokk so truplar at lesa ígjøgnum akkurát hetta skjalið men tú koma kanska seinni og tí tað gera hetta kjakið eitt sindur meiningali

erhard joensen sum fær orðið gersovæltakk fyri harra formaður ja til viðviðgerðar er eru játtanarkarmarnir fyri tveyogtjúgu og eg samdur við tey sum siga tað at tað eri jú bara reinar framskrivingar og tað hevur fíggjarmálaráðarin eisini greitt boðað frá at hettar eru reinar framskrivingar so eg skal ikki fara og gravast nógv meira útíð meira kanska tað sum kanska fleiri her uppi hava nevnt tað er hvussu mann hvussu koma okur frameftir at tryggja tær inntøkur sum skulu liggja til grundarlag fyri landskassanum í í framtíðini okur hava í visti mann tekur tað í grovum trekkum so hava okur líkasum fimm bein sum okur hava til at standa á tá ið tað snýr seg um at generera inntøkur tað er fiskivinnan sum líkasum hevur tvey bein tað er uppisjóvarflotin og so bostfiska flotin so har okur aluvinnuna sum hevur verið rímiliga stabil tey síðstu seks árini og so er okur ferðavinnna sum er í menning og so fyri at nevna eina inntøka sum liggur rýmiligasta bil hjá landskassanum tað er so blokkurin sum liggur upp á sta millum fimm og seks hundrað milliónar eitt sum eg hugsi í hesum her sambandinum tað er vistimann tekur vinnupolitikkin nú veit eg at løgmaður hevur sett eitt vakstrarforðum og tað er væl vakstrarforðumin sum so ella so skalskal liggja sum grundarlag fyri hvussu fara okur at skipa vinnupolitikkin frameftir og visti okur taka alivinnuna so hevði hon í fjúrtan tá framleiddu okur hálvfjerðs túsund tons øog í nítjan framleiddu okur sjeyoghálvfjerð túsund tóns so hon liggur rættiliga stabil hvussu hvussu koma okur víðari við til dømis alivinnuni sum skal vera ein ein ein høguðs stuðul undir undir inntøkum til landskassan frameftir bæði við teimum tøkugøldum sum honu generera men sanniliga við teimum arbeiðsplássum sum genererar og eg haldi at okur skulu vera og að tað var fæst tíð eg tók tók orðið her tað var í sambandi við alivinnuna til dømis okur mugu passa øgiliga væl upp á at okur ikki fara og innføra tiltøk í alivinnuna sum kunnu gera eina minni kappingarføra tey komandi árini okur vita tað at tað kemur á nýggj kunngerð í lesarkunngerð sum sum er er diskuterað og summi eru ein í sum er óheini fyrsta fyrsta juni í ár sum kann hava stórar ávirkanir á vinnuna sjálva og tað sama við ferðavinnuni hvussu vilja okur skipa ferðavinnina skulu okur hava eina massaferðavinnu ella skulu okur hava eina meira spesifikka ferðavinnu okur kunna ikki alt tað vita okur landið er avgrensað so tí sakni eg og havi saknað tað leingi at okur taka hesa her diskussiónina um hvat skulu okur liva av í framtíðini í føroyum hvussu skulu okur generera hesar pengarnar sum vælferðarsamfelagið krevur hvussu kunna okur at skipa tann almenna geiran sum er teir sum skuldu brúka pengarnar tað síggja okur sjávandi einki í í íjáttanarkarmurnum í dag men tað er eitt eitti kjak sum eg veruliga sakni serliga tað vinnupolitiska kjakið sumskal generera pengarnar sum okur veva liva av í framtíðini takk fyri
ja
ja tað er ein viðmerking takk fyri mær dámdi væl endan á røðuni hjá errhardi joensen eg haldi at akkurá hetta her at hava nøkur ideologisk kjak um hvat tað vit skulu gera fyri at fáa ein sterkari búskap vinnupolitiskt ógvuliga týdningarmikið vit hava jú aðrar møguleikara enn teir við troyt í dag er at joensen plagar at tosa nógv um hetta við at víðari forella fiskatilfeingidømi sum er ein partur av tí men tað er so nógv annað og ferðavinnan sjóvndi eisini men hetta við at gerast búskaparliga sjálvbjargin nú veit eg at er at joensen er sambandsmaður men men er tað so at sambandsfloknur ta er nokk so ymiskar røddir ú flokkinum eisini sær fyri sær at vit verða búskaparliga sjálvbjargin um vit klára at skapa teir inntøkur sum skulu til og tað hevur gingið rætta veginí nýggjari tíð í øllum førnum í fleiri umførimi særar eru at joensen fyri sær tað at vit eisini gerast búskaparlgóheft av blokkinum sum frá lív

takkfyri hara formaður eg haldi ati hatta er egentiliga ni eitt eitt ein ein ein sovorðin hypotetiskur spurningur tí egentili hani so eri okur væl so ella so sjálvberandi altso eitt land sum hevur kanska tað triðj hægsta btú í øllum heiminum altso visti tað ikki er sjálvberandi so er væl einki sjálvberandi sjálvandi eru okur sjálvberandi í føroyum tað tað er tað klárt at okur so hava valt at brúka nakrar pengar sum kanska gev okum neittstrukturelt hall tað er so tað er so upp til upp til okum politikari men okur hava okur hava destematekur tey vesturlendsku londini so hava okur nokk tað eitt tað hægsta btu yvirhøvur í heiminum altso per íbúgva so tað eri eg sletkik eg bangin fyri tað eru nøkur ting sumaltso viðvíkjandi tí tí ríkisrættarliga hvar ið e og bjørd samunssen eru púra óeinig men men lat tað so fara t tað hoyra ikki heimi isi í hesi her diskussiónini her men men fyri líkasum at venda aftur til til ta yvirorðnaði diskussiónina um hvussu skipað okra vinnupolitikk framyvir tað veruliga sakni eg í
her í løgtinginum takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð vit eru komin til framløgu og eg skal boða frá at fyrst boðað frá einum fyrispurningi sum er frá ingolfsóluheim olsen til jakobvestergaard landsstýrismann fiskivinnumálum og hann er viðvíkjandi royndin við skiljurist og cmipilagiskum troli vrður hann verður so settur á skrá til atkøðagreiðslu í næstu viku síðani skal eg boða frá at fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar tveyoghálvfjerðs tað er uppskot til løgslóg um endurnýggja strandfaraflotan og í løgtinsmáli nummar trýoghálvfjerðs tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri januar tvey túsund og einogtjúgu hasi málini hanga saman síðani hevur rættarnevndin lagt álit fram í løgsmáli nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðaseðla og fraktprísr kring landið síðani hevur trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgnismáli umar hundrað og níggju hundrað og tíggju hundrað og ellivu og tað er uppskot til ríkislógartilmæli taðil hundrað og níggju er um at seta í gildi fyri føroya annorningu við forferorini á geligi lógi um endringar lóg um auteurisatión av sunnuges persónur á um sunnugsfaklig virksemhet og hundrað og tíggju er uppskot til ríkislógartelmani um seta í gildi fyri føroyar annorðningur um íkrafttretivu forferðina av forskeligu lóg um endring av lóg um vtinsetisk behandling av uneðliga fortingsprosjektir og tað triðja hundrað og ellivu er sum trivnaðurin trivnaðirnir hevur lagt fram álit fram í tað er uppskot til ríkislógartilbon setir gildi fyri føroyar annorðgdninikraftretin a forskeligu lóg um endring av sunnhetslógi hesi málini koma so á skrá seinni eg skal tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og tað er soleiðis at tað verður ein tingfundur fríggjamorgunin klokkan tíggju við bara við framløgu tað er bara framløga á skránni fríggjamorgunin klokka tíggju síðani verður tingfundur týsdagin klokkan týsdagin í næstu viku trettanda apríl klokkan hálvgum tvey og tað verður tingfundur seinnapartin týsdag mikuta hósdag í næstu frá klokka hálvgum tvey men taðn fyrstu tingfundur verður altso fríggjamorgunin klokkan tíggju nú níggjunda apríl tá er bara framløga á skránni so er hesin fundur lokin